so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag tjúgunda oktobur fyrsta mál á skrá er onnur viðgerð av tingmáli nummar fimm tað er uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri august tvey túsund og tjúgu hvør biður um orðið fyrst fær magnus rasmussen orðger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta snýr seg um løgtingsmál nummar fimm frá tvey túsund og tjúgu uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri august í tvey túsund og tjúgu eg fari at lesa álitið sum er skrivað aksel ve johannesen tingmaður hevur vegna javnaðarflokkin lagt málið fram fjórða august í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja septembur tvy túnd og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi seytjanda og fýraogtjúgunda septembur í tvey túsund og tjúgu undir viðgerðin hevur nevndina fund við yngrilæknar vinnuhúsið landsstýrismannin í heilsumálnum kaleoholum johannesen saman við landssjúkrahúsinum landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálnum jenisarana og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgin niclasen undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar og eg fari at lesa meirilutaálitið upp meirilutin magnus rasmussen jákup mikkelsen billijustinussen og khristin mikkelsen hesin meirilutin vísir á at á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tjúgu varð játtanin til útbúgving av yngri læknum hækka til níggju komma eitt fimm milliónir krónur samanborið við játtanina á átta milliónir krónur í tvey túsund og nítjan samgongan hevur við hesi øking í játtanini fyri tvey túsund og tjúgu samanborið við játtanina í tvey túsund og nítjan vístu verkið at hon sær avgerandi týdningin í at yngru læknarnir í føroyska heilsuverkinum verða raðfestir vit ynskja eitt enn betri føroyskt heilsuverk í tí menningin er natúrligt at gera umstøðurnar soleiðis at vit fáa fleiri yngru læknar til føroyar gongdin seinastu árini hevur víst okkum at áhugin hjá føroyskum medisinlesandi er stórur at koma aftur til føroyar eftir loknan universitetslestur tað er í tí sambandi at samgongan hevur økt játtanina soleiðisr at møguleikar at gerast betri í føroyska heilsuverkinum til kbu og introstørv saman við møguleikanum við høvuðsútbúgving í føroyum har hetta her er møguligt hetta er ein tilgongd sum er í menning men enn eru vit ikki komin á mál nú árið er so nógv liðið so metur meirilutin tag ikki vera rætt at økja játtanina nú men heldur taka hendan spurningin upp í samband við fíggjarlógararbeiðið fyri tvey túsund og einogtjúgu og har kann eg skoyta upp í at síðani vit skriva álitið so er fíggjarlógaruppskotið ffyri tvey túsund og einogtjúgu komið sjálvandi er tattikki samtykt men tað er komið og har verður mælt til at avseta tólv komma fýra milliónir ella var tað tólv komma fimm milliónir til hetta her sum eitu yngri læknar tað vil siga at tað var í tvey túsund og nítjan átta milliónir og so játtaðu vit eina góða millión í tvey túsnd g nítjan meir til níggju komma eitt fimm og tvey túsund og einogtjúgu standa tólv komma fýra milliónir so hetta vísir at vit raðfesta hetta her veruliga meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið kann líka nevna afturat at í seytjan varð játtanin sjey komma sjey í átjan var enn sjey komma níggju í nítjan átta og so níggju og nú stenda tila vera tólv komma fýratakk fyri
ja so fær aksel johannesen orðiðger so væl
ja takk fyriharra formaður hetta er sum sagt eini onnur viðgerð av einum uppskoti um eykajáttan sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram og uppskotið snýr seg um at veita eina eykajáttan á eina komma seks milliónir til yngri læknar tavlsa læknar í útbúgving í føroyska sjúkrahúsverkinum soleiðis at teir kunnu halda fram í útbúgvingarstørvunum her í føroyum og at mann samstundis fyri at vísa fíggjarliga ábyrgd og at gera uppskotið útverðsneutralt flytur pengarnar frá sendistovuvirksemi og tað er ein komma seks millión sum varð ætlanin at brúka inniverandi árið sum landsstýrið og samgongan ætlaði at brúka inniverandi árið til eina sendristovu í ísrael eg skal lesa álitið upp hjá mær sjálvum tí tað er soleiðis at tað eri samgongan sendi saman so hava rutt vang og

rutt vang og sína sítt egna álit og so havi eg mítt egna álit vegna javnaðarflokkin ogálitin hjá mær er soljóðandi føroyska heilsuverkið hevur í fleiri ár havt alstóran týdning á fleiri læknum undanfarna samgonga skipaði tað soleiðis at føroyski læknar høvdu fyrsta rætt at taka sonevnda kpu eisini nevnt turnus í føroyum hetta hevur tíbetur fingið fleiri læknar at koma heim aftur til føroya flestu læknarnir eru nú lidnir við kpupartin og eftir hetta skulu læknarnir víðari í útbúgvingarstørv trupulleikin er at heilsuverkið vegna vantandi játtan ikki hevur nokk av tøkum útbúgvingarstørvum í løtuni til læknarnir sum hava gjørt kpu partír lidnan vanda er tí fyri at hesir læknar fara av landinum um politiska skipan ikki forðar fyri fyri tí

hetta eigur politiska skipan at forða fyri tí heilsuverki og ikki minst sjúklingarnir hava tørv á hesum læknum tað er uppgávan hjá politisku skipanini at fara væl og skattgjaldaranspening tí er neyðugt at raðfesta han hesin minnilutin heldur ikki at tað er tørvar á einar sendistovu í ísrael diplomatiska samstarvið er í dag gott ímillum føroyar og ísrael vit hava einki handilslig samband við ísrael í løtuni vinnuhúsið gjørdi fyri fáum árum síðan eina kanning millum limir sínar har spurt var hvar limirnir hildu at tørvur var á at hava føroyskar sendistovur ísrael var ikki ímillum tey londini sum vinnan sá størsta tørvin á at lata upp føroyska sendistovu undir viðgerðini hevur verið víst á at ísralgir framhaldaga innan millum annað gransking heilsuverk heilivág kt og so framvegis og tað tí hevði eg verið gagnligt við einum samstarvi millum londini hesin minnilutin tavil siga eg sjálvur bjóðar stíkum samstarvi vælkomnum men vísir á at ein sendistova ikki er ein fortreyt fyri hesum samstarvi hesin minnilutin heldur at føroyingar hava nógv størri tørv á fleiri læknum enn einari sendistovu í ísrael og tekur teg undir við málinum og mælið løgtinginum at samtykkja tað eg kann nevna ati ati undir viðgerðini mað fingið upplýst frá landssjúkhrúsi millum annað at varðjáttanin størri í inniverandi ári so hevr mnn kunnað sett nøkur fleiri útbúgvingarór beinanvegin tað varð sjávandi frá eini mánaðu síðani ella haraleið ela nakrar vikur síðani nú hvr sjávandi ligið nakað longur út árið men fleiri av hesum her yngru lknin blivi jú liðugt únir ella lidnir við kpu partin kanska aftur í august septembur og tá er vandi fyri at teir kunnu fara av landinum sjálvt um eg veit at landsstýrismaðurin og landsstýrið hava raðfest yngru læknar útbúgvingar ingru læknar í komandi fíggjarlóg og tað eru vit í javnaðarflokkinum serstakliga fegin um en vandi er fyri at onkur av teimum sum kanska hevði ynskt at verið í føroyum nú ferð á landinum tí at vitkomandi ikki vit bíða til eftir fyrsta januar og tei tað helsiski víst um at fara eitt starv tí at tey størvini sum koma at vera nokk á eini seks sjey í tali dugi eg at meta um ú frá nýggjum starvini út frá játtanini meðan tað evru fleiri sum ynskja ynskiútbúvingarstarv í føroyum tíbetur og tí má mann søkja og so ikki øll sum fáa tað og tí er spurningurim sisum hava ein møguleika at fáa eitt útbúgvingarstarv á rínsjúkrahúsinum ella aalborg ella arus ella aðrastaðnis danmark longu nú fara avstað og elat fara úr landinum og vandin er jú tá ið hesir yngru læknarnir tá teir nú vilja vera í føroyum titu velja avbjóðing við teir manglar læknar tá teir nú vilja vera í føroyum at fyrst loyvar teimum avstað so kann tað trupult at fáa viðkomandi persónar aftur tí tað kann jú vera át teir møta einum maka í danmark ella tey fáa børn í danmark og børnini fella til og annað tað kan vera trupult at flyta aftur til føroyar seinni øh tí harmastu vit um at samgongan ikki tekur undir við at játta meira inniverandi ári hinari síðuni sum fegnast vit um at landsstýrið hevur raðfest hetta komandi fíggjarlóg og tað fer javnaðarflokkurin at taka undir við tá tað kemur til hin partin so er tað ingin ivi um at fyri okkara síðu í javnaðarflokkinum so taka vit fult undir við at vit skul hava gott samstarvið ísrael sjálvandi skulu vit tað og eg haldi eisini at deptomatiska samstarvið hevur verið gott við ísrael seinastu árini í hvussu er so hava bæði sendimenn so ísraelsi dmenn danmark vitjað stútt og javnan í føroyum eisini hevur politisku vitjan verið í ísrael undir farna valskeiði og eisini hevur uttanlantsnevndin í løgtinginum verður í vitjað í ísrael fyri nøkrum heilt fáum árum síðan trimum árum síðan elaokkut víkunahandi so tað samstarvið hevur verið gott og tað skulu vit sjálvandi hava og tá tað verður nevnt at tað er í ávísum økjum at ísrael er frammanlaga so er tað eisini fínt at hava ta samstarvið men vit halda iki að er in fortreyt at hava sendistovu sum útgastmunn kostar ríngar nógvar pengar og nú var vinnuhúsið til hoyringar í fíggjarnevndini har vístu tær eina kanning sum ikki heilt nýggj frá tvey túsundog seytjan har tey siga eina kanning ímillum sínar limir eg vet ikkum tú allir limirnir í vinnuhúsinum ella teir limirnir sum hava útflutning har tey vístu á at tað var neyðugt altso har meg n legðugathava betri handilsviðurskiftir tað var fyrst og fremst kina og so russland og so brasil og brasil støðu tasa kansa fyrst g remst um veginerar avtalur so astmann kundi útflyta fisk og laks ella fisk og laks og so nevnd usa varð nevnt korea ella suðurkorea varð nevnt og so eisini onnur lond sum australien og taiva varð nevnd út tí kanningini at ávísur áhugi í føroysku tosvinnuni at koma inn á marknaðin at fáa betri marknaðartreytir meðan ísrael varð altso ikki nevnt av vinnuni tá higartil hava vit hvussu sett sendistovu á stovn har vit meta tag betra marktnaðartreytirnar har vinnan ynskir tað og vit hava í dag aftan á tað kanni ngin havafingið sendistovu bæði í russlandi og kina og vit hava so í es og og bretlandi og í danmark og íslandi og vit halda so støðan eg er í løtuni javnaðarflokkn í vussu er at tað er rætilia ivasamt og tað er neyðugt yvirhøvur við fleiri sendistovum skuldu tað verið so er taðkanska usá sum liggur liggur fremst tí tað er ein stórur marknaður ikki bara marknaður men tað eisini nógv við deplomati og fn heldur til har o so framvegis øh meni sum sagt vit høvda ynskt at mann játtaði fleiri pengar at yngri læknar inniverandi árið tað gera løgtingið opinbart ikki men vit fegnast um at mann so játtar fleiri pengar í næsta ár og vit halda ikki tað er neyðugt at brúka fleiri pengar til sendistovuvirksemi herog nú og ikki til ísrael sjálvt um vit sjálvandi skuldu hava gott samstarv við ísrael eins væl og øll onnur lond
so er tað ein viðmerking ella tvær fyrst er tað stefan klein poulsen gertrøn
harra formaður har eru hundrað tals kanska túsundtalskontoir á á fíggjarlógini eg hav ikki talt har og tí avi hug at spyrja aksel johannesen um mann ikki fann nakra aðra kontu har sumann ynskar at spara at o ikki kundi funnið onkra aðra kontu á spartí enn júst hesari kontoðini eg skilji ikki at mann vil seta sendistovuni ísrael upp ímóti yngru læknum hví mann skal seta hesi bæði tingini upp av hvørjum øðrum upp á hendan mátan játtanin til yngri læknar hon er jú hækkað samstundis sum vit raðfesta sendistovuna og nú bleiv nevnt at jamen usa skuldi liggur kanska í fremstu røð og har haldi í uttanríkis ella landsstýrismann o uttanríkismálinum ger eeitt trúliga gott arbeiði við at eisini samstarva við usa og ein spennandi avtala er møguleiðis a veg har eisini men eg skilji ikki hví mann skal seta júst hesa konturna upp uttaná hvørjum øðrum og vil tú spyðja
sorry hann seg
sjálvandi kunnu vit funna okkara aðra kontu men spurningurin er hvat til mann heldur er neyðugt og hvat er ikki neyðugt tað er skattaparkarans pening vit tosa um vit halda ikki til neyðugt at hava eina sendistovu í ísrael eins væl vit halda helst neyðugt at hava eina sendistovu í norra ella svøríki ella finnlandi ella tey nevnt nógv onnur lond við tey nógv samstarv við men mann kann gott hava gott samband við tey londini vit hava gott samband við norra og nógv samband vit hava gott samband við ísrael og ikki manna øki um tað kanska eina ávísa øki sum ber tað væl til uttan at hava ein sendistovu tú hevur ein sendistovu at kosta pengar tí at skattaparkar sum rinda fyri tað tú skalt hava rættiliga góðar grundir til tað kann vera so vit kunnu økja okkara útflutning við hundraðtals milliónum við at fáa eina frí handilsavtalu lágt líknandi við ávís lond men støðan er í løtuni so ið vinnan er ikki eftirspurtur ein sendistovu í ísrael men heldur ø øðrum londum um tað skuldi verið men mann skal hann sæð eftir hvussu pengar verða brúkaðar sendistovur halda vit teg í annaðar flokkin
so fær ingilín strøm eina viðmerking gerso væl
ja egeg haldi at tað er nemliga áhugavert tá i mann setir hesi tingini saman akkurát hetta við ati okkara fremsta ábyrgd sumlóggevandi vald eg var saktans at vit skulu taka ábyrgd fyri skattgjaldarums pengum og brúka teir til tað sum vit meta er mest átrokandi og har haldi eg tað er nokk so týðiligt at sjúkrahúsverkið hevur brúk fyri fleiri læknum vit hava brúk fyri at fleiri fólk koma at støðast í føroyum og uppbyggja sítt lív her sum vit hava eitt fjølbroytt samfelag við ungum og við eldri fólki og tað má so vera til gagns fyri alt samfelagið har sum tað kanska er eitt sindur ivingasamt hvat hvat hendan sendstovan skal tí at tað er eisini ein útreiðsla frammi í tíðini tað er ikki bara ein útreiðsla einaferð tað er eisini ein útreiðsla hvørt ár á hvørjari fíggjarlóg takk fyri hara formaður
erli hansen
eg havi ikki akkurát lægt mær gevma hvussu útreiðslan er men tað plagar at liggja góðar tríggjar milliónir um árið hvørt ár fyrr enn í sennstovutá kemur til læknar so hava vit havt tað rættiliga trupult í føroyum eins væl sum er havt kanska í útjóðarunum í danmark norra og aðrastaður runt um norðurlandum at fáa læknar men tíbetur er støðan í seinastu árini broytt at tað eru bæði til so fleiri føroyingar sum lesa til lækna men eisini fleiri føroyingar sum ikki hava koma aftur til føroyar og arbeitt sum lækni og tá ið høvið er har so eigur mann at brúka tann møguleikan tí tí er mann fyrst mist tann møguleikan á hondum sum kann hittast at fáa hann aftur tí er eitt sindur harmur um at tað ikki eydnaðist at fáa eina eykafóttan í ár hinvegin so skal landsstýrið rós fyri at mann setir pengar av til at fáa fleiri útbúgvuligarsørv í heilsuverkinum til komandi ár
ja takk so fær jákup mikkelsen norði
til at fleiri yngri læknar kunnu koma í undirvísingarar ynsustørv og kopustørv sum ger at teir kunnu læra víðari her beint og í sær sjálvum er hetta her eitt mál sum undanfarna samgonga setti pening av til vit hava hækkað ta játtanina og vit hava ætlanir í at í komandi ár at hækka ta játtanina enn meir og tí øll vit eru óivað samd um at tað at vit eru komin í ta sera góðu støðu í føroyum at vit hava nógv læknalesandi føroyingar tað er nógvir føroyingar sum eru læknalesandi og vit eiga sjálvandi at skapað gróðrar líkindi fyri at hesi fólkini kunnu fáa ikki bara eina upplæring men eisini eitt starv í føroyska holsverkinum til gagn fyri okkum øll

tá ið so javnaðarflokkurn kem við einari eykajáttanarlóð út tí at uttan iva tí tað kom fram í í pressuni at tað vóru onkur av teimum lesandi sum sóðu fyri sær at tey vóru noydd at fara av landinum aftur so sjálvandi ávirkaði tað okkum øll tað tað var heilt klárt at at tað var ein keðilig støða men vónandi eri tað soleiðis at tað at pengar nú verða settir fleiri pengar vórðu avsettir at tað fer at finnasta loysn fyri tí og sjálvur helt eg undir fyrstu viðgerð at tá ið heilsuverkið fær hundrað tals milliónir og játtan so mátti tað kunna borið til at funnið nakrar hundrað tússun krónur ella eina góða millión soleiðis at mann fekk tryggja at tey fólkini nú p undir endan hesum árinum kundi hildið áfram í teimum størvunum uttan at skula verað noyddir at fara av landinum og vit hava so ikki hoyrt meira til hetta her so eg rokni við at at tað liggur knampiliga væl og at mann er kanska funnið útað av einai loysn men vit eiga at hyggja frameftir og vit eiga at játta meiri pening til orsøkin til at at vit eisini hava sagt at vit atkvøða hetta uppskotið ikki ígjøgnum er tann at hetta er uppi undir endanárunum tað er ein óskikkur og tað veit aksel johannesen sum fyrrverandi fíggjarmálaráðrið at koma við eykajáttanum fundir endanárunum tað er tag er ikki akkurát tað sum vit eru gleðast fyri og tí velur aksel johannesen sjálvandi og javnaðarflokkurin at at at gera hetta uppskotið útreiðslur neutralt og so er tað spurningur hvar fer javnaðarflokkurin eftir eina komma seks millión eg má siga at tað er ógvuliga trupult at síggja hvussu tað bar til at føroyar javnaðarflokkur fann eina kontu sum eitur at senda súr ísrael at hon skuldi hjordast at teir pengarnir skuldu takast burtur

mann kann siga tíbetur er tað soleiðis at samgonguflokkarnir saman við framsókn og tjóðvaldsflokkinum og sjálvstorsfloksinum taka undir við at hesir pengarnir verða standandi soleis at vit kunnu fáa eina sendistogu í ísrael men tað er ein flokkur á føriy løgtingi sum ikki heldur tað og tað er eitt sindur óheppið sama fall við tað sum vit annars hoyra úti í heimi um sosial demokratiskar flokkar eg má siga at at tað er aksel johannesen royndi at brúka orku upp á at fortelja okkum hvussu góður hann var í ísrael og hvussu hvussu týdningarmikið t hava gott samband við ísrael og sovíðari men velur avtso at taka eina komma seks millión burtur til eina sendistov eg var við í uttanlandsnevndini tá ið vit vitjaðu tað var ein sera sera áhugaverdur og læruríkur túrur vit fingu nógv at vita og tað er fyri mær eingin ivi um at tað er ikki bara útreiðsla at hava eina sendistovu tað kann saktans eisini fara at skapa inntøkur til okkara land og eitt afturat tað er eisini eitt politiskt signal í í tí um hvar tú stendur at vit velja at taka eina eina sendistovu og tað politiska signaluhaldið er ógvuliga týðandi ið eg eri sannførdur um at flest allir føroyingar taka undir við at vit eiga at senda eitt politisk signal um at vit vilja hava góð viðurskifti víð ísrael so harra formaður eg vit fara ikki at taka undir men tað harmar at hetta uppskotið skuldi innihalda eitt eina fráboðan um hvar javnaðarflokkurin stendur í sambandi við teirra vordering av um mann skal hava eitt gott eina eina sendistovu í ísrael og at mann sigur tað at tað er fyri at fara væl um skatttjaldarans pengar ja eg skilji einki av tí takkfyri hara formaður
ja so er tað viðmerkjuliga aksel villhelmssoni johannesen fyrst í ísrael
ja takk fyri hara formaður øh til tað fyrsta segði jákud mikkelsen at mann kemur seint upp á árið viðesu eykayjáttanin tað er nú ikki heilt rætt eykajáttanin kom á ólavsøku men sjávandi tað ik ki ina tíð at iðgjørtin í løgtinginum nú eru vit komin seint upp árið men framvegis sum bleiv sagt fyri nøkur viku síðani at landssjúkrahúsinum at vismasamtyktispengarnir her peint so ber tað til at seta nøkur útbúgvingarstarv nærum beinanvegin og í inniverandi ár øh tað er hin partin altso sjálvandi vit hava í dag eitt gott samband við ísrael men er tað neyðugt at ena sendistovu frá gott sambandiv eitt land tað er akkurát tað saman við norra og øllum øgligum øðrum londum sum it hava gott samband við vit halda iki e neyðugt t hva eina sendistovu men sjálvadi skulu vit varðveita tað góða sambandið sum vit hava
kom í ketsen
harra formaður aksel johannesen skrivar í sínum álit at tað snýr seg um at raðfesta og eg haldi at tað er tasum samgongan vísir í hesum føroyski at mann velur at raðfesta eitt gott samband og eisini at raðfesta at senda politiskt signal um at vit vilja hava eina sendistovu í ísrael fyri at okkara samband kann mennast og økjast og eg eri sannførdur um tá mann veit hvussu framhalliga ísral er á so ómetaliga nógvum økjum tað kann vera innan fyri læknavísin innan fyri medisin innan fyri upinnil innovatión og so nógv onnur ting sum vit kunnu fáa stóra stóra gleði av og eg eri púra sannførdur um at vissu rætt verður farið fram so fara vit at fáa nógv burturúr einum góðum sambandi og eina góðari sendistovu í ísrael takk fyri
ja so er tað høgni heita sum fær eina viðmerking gjørt væl
harra formaður eg skal greiða teg frá tí seinni menjakun mikelsen segvði tað at tjóðveldis tókkur tóka undir við at gera sendistovu í ísrael tað er ikki rætt vit hava bara sagt tað vit halda ikki at mann eigur at taka pengar av til okkara uttanríkspolitiska virksemi og at vit kundnu gjørt sendistovu nógva aðrastaðni enn í í ísrael øhog tað kunnu vit brúka langantíð uppáat viðgerði og og sakin er tann at hetta málið hevur slett ikki verið fyri tað roknið við jagun mikkelsen kann vátta hetta málið hevur sletiki verið viðgjørt áv løgtingi um at se ena sendistovu í ísrael hevu ikki verið fyri í uttanlandsnevndini sum annars allar aðrar sendistovur sum settara ástovnir eru hava verið til ráðført uttanvansnevndini tað hur hendan her ikki verið
havi eg keypt sær
ja harra formaður eg kann bara skilja hasa viðmerkina sum at tjóðveldið gongur í fleiri bólkuum kristina haafoss og ruttvangskriva eru at tikið verður undir við at veita eykajáttanir til yngru læknar men tó ikki at minka játtan til føroyska uttanríkistænastuna og tað referera beinleiðis til at vit tey ikki ynskja at taka burtur eina komma seks millión til sendistovu í ísrael so eg haldi at høgni hoydal og khristina afasvera sikurtnoydd til at fara at tosa saman viu ikki nøkur misskiljing er í
so er tað edvar jacobsen ger so væl
og tað vístir at vera nokk so nógv spenningur um at at at vit ikki skulu hava sendstovu í ísraelvæl spyr jakob mikkelsen um um um um hvat metrarin um sum er partur av fíggjarni nógvar ber ikki til at finna eina komma seks millión onkustaðni uttan at fara eftir einum sendstovu tað sum er áhugavert í ísøku er tað at tað er rættiliga stórur áhuga millum vinnuføla at fara við til ísøku og vera ein partur av sniður tá ið sendstovan opnar tað er kanska eitt sindur í kontrast til tað sum sum eitt nú javnarklokkurin er inni á at eingin áhugsgrilla at tað ikki er neyðugt tað eru ikki akkurát teir tónar sum eru út millum vinnuna takk fyri haraðurin
reyðar fon mikkelsen
ja tað stutta svarið til e2 er at sjálvandi ber tað til at funna eina komma seks millión allan møguliga aðrastaðni men mann sær út til at hava funnið akkurát hesa kontuna tað er kanska ikki heilt tilfeldigt
ja so er tað steffan klein poulsen ger so væl
væðarformaður er yvirburðstrúm at sendstovn í ísrael tað er eitt stig rætta vegin við tí samstarvinum við tá ið ísrael er og javnaðarflokkurin hann hevur annars verið rættiliga konstruktivur vil eg siga tað skal eg geva javnaðarflokkunum men akkurát her hoppar ketan hjá mær av tí javnaðarflokkurin sigur seg ynskja eitt gott samstarv tær leggja orð út í vegin og siga at tey ynskja eitt gott samstarv við ísrael men handla stikk mótsatt og eg haldi ikki orð og handlingar hanga saman hesi førinum og haldi nokk so absurd at mann setir yngri læknar og sendstovn í ísrael í møkrum øðrum mann kundi valt so nógvar aðrar kontaeigur og tann handlingin haldi eg sigi nógv meira enn tey orðini sum javnaðarflokkurin kemur við takkar fyri mær
so er tað jákum mikkelsen
ja harra formaður eg haldi atsteffan klein olsen er rættiliga prinsisur í poulsen orsaka er rættiliga prinsisur í síni evolvering at at viðhvørt kanst tú siga nakað og tað liggur okkurt heilt aftan annað aftanfyri og tað hevði verið áhugavert atveruliga funni útav hvussu tað bar til at javnaðarflókkuri ikki gjørdi ein størri innsass at finna hasa eina komma seks milliónina onkur aðrastaðni vistu teir vildu hava tað útreiðslunefutralt men eg má siga persónliga vil eg siga at tá tað kemur til heilsuverkið tá tað kemur til at játtað pengar til at geva fólki heilsubót so hevði eg einki havt ímóti at hækka útreiðslurnar víð eina komma seks millión fyri at loysta sovrum mál sjálvandi er tað ein etiligur máti atvísa á at vit vilja finna pengarnar onkurstaðni vistu vildi játta meir pengar tað er ein góður politikkur men tá ið tað kemur til nøkur heilt serligt mál so vildi eg sagt tað at eg hevði verið sinnaður til at gingið hasa hatta skrittu eyka fyri heilsuverkið heldur enn at farið at lagt eftir einari sendistovu ísraeltakk fyri
ja takk næsti røðari kristin og háfoss ger so væl
ja takk fyri ja hetta er so onnur viðgerð av eina eykajáttan frá javnaðarflokkinum har mælt verður til at veita eina meirjáttan til kontoina sum hevur við yngru læknar at gera og har mælt verður til lækka játtanina til føroysku uttanríkistænastuna og eg skal so lesa álitið hjá ruttvang og mær sjálvari vit vísa á at ty ki verð undir við at veita eina eykajáttan til yngru lækna sjálvandi men ikki at minka játtanina til føroysku uttanríkistænastuna vit kunnu staðfesta at ein eykajáttan til yngru læknar í tvey túsund og tjúgu er at byggja víðari á tað góða arbeiðið sum vit í undanfarnu samgongu setta í verk fyri at fáa fleiri læknar í føroyum tá settu vit í verk millum annað við siður stenberg á odda eina málrættaða ætlan atfáa fleiri læknar til føroyska heilsuverkið vit setta í verk eina árliga serlæknapulju og eisini varð skipað fyri at føroyskir læknar høvdu fyrsta rætt at fáa atgongd til so kallaði kb u turnosstørv í føroyum og tað gleðiliga er hent at tað eydnaðist tað sum vit settu okkum fyri at fáa fleiri føroyskar læknar at koma aftur til føroyar um næsta stigi er so at hesir læknar eisini fáa møguleikan at halda fram ísokallaðum útbúgvingarstørvum í føroyska heilsuverkinum og skal hetta eydnast so er neyðugt at játtanin nú fylgir við tí øktatalanm av læknum ið ynskja at starvast her vit vilja eisini vísa á at vit eiga støðugt at styrkja og menna ta føroysku uttanrikistænastuna og tí taka vit ikki undir at lækka játtanina til føroysku uttanríkistænastuna hinvegin vísa vit á at tað er ein møguleiki fyri at fíggja meirjáttanina til yngru nr annan hátt vit hava eitt nú frá tí at landamørkini vórðu latin upp í samband við korona mælt til at ferðafólk rindaðu fyri egnar koronakanningar tað er so ikki komin á lógarbroyting tívíkjandi fyrr nú frá oktobur og løgtingið hevur játtað heilar trýogtjúgu milliónir krónur til hesar kanningar vit mæla annars til at landsstýrið tryggjar at menningin av tí føroysku uttanrikistænastuna er kjølfest breitt í tí politisku skipanini við langtíðarhugsjón og við atliti til alt samfelagið og tí eigur landsstýrið sjálvandi at viðgera allar ætlanir og eisini allar avgerðir um nýggja føroyska sendstovur í samráð við allar flokkar á løgtingi og samsvarandi hesum so seta vit fram eittbroytingaruppskot har vit ikki minka játtanina til uttanríkistænastuna men at vit varðveita meirjáttanina til yngru læknar eg kann vísa á afturat ati vit høvdu hoyringspartar inni í fíggjarnevndini og har var millum annað eisini vinnuhúsið sum vístu á hvar hvar tey mettu størst tørvur var á at fáa sendstovur og tey kunnu so vísa á ein kanning sum varð gjørd millum føroysktu føroyskar vinnufyritøkur fyri ein tíð síðani og eisini hvørji lond annars tey hava mett soleiðs yvirskipað stórst tørvur á og tað er nokk eingin ivi um at hyggja vit at tí handilsliga partinum gvinnuliga partinum so hevði tann sendstovan sum stóð fremst í røðini verið at latið upp eina sendstovu í usa eisini hevur japan staðið ovarliga í undanfarna samgongu var tað eisini ein sendstova sum stóð á skrá at verða sett í verk ísrael var sum so ikki av tí yvirlitinum í føroyska vinnufyritøkur vístu á men hevur so verið at politiskt ynski frá hesari samgonguni hesari stjórnini ati seta á skrá og tað hevði bara verið ynskiligt at mann royndi at hugsað itt sindur longri og tryggjaði tað at allar sendistovur sum verða settar í verk eru breitt kjølfestar og tað eru breið politisk semja um tær vit seta í verk tí sendistovu er ikki nakað tú letur upp ein dag og letur aftur ein annan dag tað skulu standa saman um men sum heild taka vit sjálvandi fult undir við at halda áfram við at menna tí føroysku uttanriðistænastuna og tí vilja vit ikki at ativit fara at minka játtanina til tí føroysku uttanrikistænastuna viðvíkjandi yngri læknin er at nevna ati at tað er gleðiligt at síggja at bæði faktiskt í ár í tvey túsund og tjúgu og eisini í fíggjarlógar upskotinum fyri tvey túsund og einogtjúgu er játtanin økt til júst hetta økið og tað fegnast vit í í tjóðveldi sjálvandi um og hetta er eitt oki sum vit eiga at halda áframvið soleiðis at vit kunnu blíva meiri sjálvbjargin tá tað kemur til at fáa sett allar teir læknarnir sum vit hava tørv á í tí føroyska samfelagnum hatta var í stuttum um júst hetta uppskotið takk fyri
ja so fær høgni hoydal orðið ger so væl
ja harar formaður eg skal bara skeivda taka pía afturat tað var serliga orsakað aviðmerkingina hjá hjá jakup mikkelsenati sjálvandi er tað sera skilagott at økjajáttanina til ingu læknar tað taka vit fult undir við øhog so hevu javnaðarflokkun valt at siga vit sum strika játtanina í hesum førinum til sendistovuna í ísrael beinleiðis nevnt og sum krisgdohavast greiddir frá so er tað sjálvandi soleiðis at politikkurin hjá tjóveltsfokkinum er at vit stovna í uttanvíðsráðið í tvey túsund og átta tað bleiv so niðurafturlagt men nú er tað vunnið hevd millum allar flokkar taðivis sera fegin um og at uttanríkispolitikkur í stóran mun sjálvandi eisini e ein partur av okkara búskapi o inntøkugrundarlagi og at sjálvandi skuldu vit styrkja uttanfyristænastuna í í øllum lutum øh men viðvíkjandi sendistovuni í ísral har atað hug at kriva tað uppí at tað vlar ein útmelding frá hesum landsstýrinum hugsi eg longu tá ið samgongan var skipað atein sendistova skal stovnast í erusalem øhog nú er tað sum vill broytt til hugsiin og tað halda vit ikki rætt og tað er av fleiri orsøkum fyri tað fyrsta tað at stovna eina sendistovu er er eitt týdningarmikið stig í at menna okkara uttanrikissambond og okkara uttanríkispolitikk og tískil er tað serstakliga umráðandi sum taðhevr verið gjørt í øllum øðrum sendistovum sum føroyar hava stovnað higartil

umboðsstovuni í í keypmannahavn sum nú eitur sendistova til reykjavíkar til london til brosell til mosku til bygging at sjálvandi hava slíkar avgerðir stóran uttanríkispiskan týdning sum tað stendur í stýrisskipanarlógini og tískil eigur at verða ráðførsla í uttanlandsnevnd løgtingsins eftir grein fýraoghálvtrýss soleiðis at mann ikki vistamál bmvur samdur um at sum at hvussu he hevur viðgjørt spurningin um hvar er skilabest hjá okkum at stovna sendistovur og at knýta deplomatisku bond eg havi sum so ikki nógva ímóti ela í tjóðelsfokkinm at vit hava góð deptomatssambond við ísrael t er bara tann handlingin sum er gjørd her hon fer beint inn í ta stóru og eftir mínum tykki ein ta mest avgerandi stríðslinjunum sum er í heiminum í dag nevnliga viðvíkjandi hvussu mann tryggja fliðð í miðeystri og tað spreiðir seg út um um stóran part av av heiminum tann ófriði sum har er og tískil haldi eg at í hesum førum hevur landsstýrið valt og landsstýrismaðurin við stuðli frá hinum samgonguflokkunum valt at senda signal sum eftir mínum tykki er beinleiðis partapolitiskt og kanska eisini merkt av religiøsum hugsanum tað haldi g ikki rætt at gera føroyskur uttanríkspolitikkur skal vera í so størstan mun sum hann yvirhøvur kann kjølfestur í okkara felagsáhugurmálinum hjá allari tjóðini htí tað er tað sum kemur at tæna tí føroyska samfelagnum best og fyri at geva okkum a størstu ábyrgd í í altjóða samfelagnum tí at eg vóna iki vit koma til tar søgur sum vit síggja til dømis eg slukku bara taka usa sum dømi at utanikspolitikkurin blívur eitt skul vit siga eitt partapolitiskt ideologisk spælipláss hjá ávísum flokkum og so kemur ein annar flokkur til so verur tað broytt aftur tað er sanniliga ikki gott fyri hvørki fyri heimsfriðin fyri heimsins samstarv og so slett ikki fyri fyri tann stabilitet sum eigur at vera í eg kundi í tí sambandi h eitt skreitt upp í at og eg fari at spyrja løgmann um tað í morgin undir munnligum fyrispurningum at tað vil ti dømis fáa útmeldingar frá føroyskum fólkatingslimum saman við donskum um okkara uttanríksliskur viðurskiftir við russland es okkara fiskiveiðaavtalur er eftir mínum tykki eisini til alstóra boða og skaða fyri føroysk áhugamál tískil er niðurstøðan hjá mær at sjálvandi kann jens a rana og miðflokkurin hava ta sjónarmið at mann av ávísum orsøkum skal hava eina sendistøðu í urusaleym halda vit er skeivt vit halda tar økir um konflyktirnar í heiminum vit halda vita har við leggja okkum uppí tey lond sum usa og nøkur fá lond afturat hava gjørt sum eftir okkara tykki bara økir umum ófriðin ósemjurnar og ger møguleikarnar verri at fáa frið í miðeystri og at fáa ta ta tvítjóðar ella tvíríkis loysnina sum er tað sum er frægasta loysnir fyri at fyri at fáa eg sigi ikkivit fáa gjørt enda á tí men at koma víðari í tí skjótt máðrenn hálv aldar gomlu gamla stríðuna sum hevu verið í í í miðeystri millum annað orsakað av at stríðna ímillum ísrael og palestina sjálvsagt øh so tískil haldi eg at vit skulu styrkja uttanríkistænastuna men allar uttanríðispleiskar avgerðir eiga at hava kjølfesti í tí samlaðu áhugamálunum hjá teiri føroysku tjóðini og eiga harvið eisin at verða viðgjørdar í uttanlandssteðni løgtinginað er ikki gjørt her og eg havi enn ikki fingið nakrar frágreiðing um hví tað ikki er gjørt soleiðis at tað verður gjørt í øllum øðrum sendistovum sum stovnaður eru av av føroya løgtingi og ferð á landsstýri tey undanfarnu mongu árini takkfyri harformaðurja
so erna viðmerking jákom miket sengir so væl
harra formaður tjóðveldsflokkurin hevur í fíggjarnevndini sagt at tjóðaldsflokuin er ímóti at strika eina komma seks milliónir til einar sendiso í ísrael og tað fær formannin í tjóðveldið at koma upp á tingsisróðarpalli siga tað at tjóðveldið tekur seg undir við einari sendisov í ísrael altso hvørjum skal mann nú trúgva hvat meinar tjóðveldið og tá ið høgni hoydal er inni á tí teimum útmeldingum sum eru frá umboðin í fólkatinginum so eri eg faktiskt rættiliga samdu vi høgna hoydal men eg kundi hugsa mar spurt høgn hoydal eisini um allar tær kanningar sum verða gjørdar um føroysk viðurskifti sum danskarar betala fyri hesar kanningarnar um høgna hoydal hl tað er í ordan
okur hoyra
harra formaður øtað sum jaku mikkesen skal trúgva vivítjandi politikkinm hjá tjóðveldi tað er tað sum eg sigi her ogeg haldi a kistinhavihavtfort segði tað eg havi hevt meg við at sendar í viðmerking til sjálvt broytingaruppskotið at mann mælar ikki at taka hasar pengarnar burtur men tað sum eg siga tað er tað vit mæla ikki til at mann skerjir játtanina til uttanrikistænastuna men vit taka ikki undir við teirri raðfesting sum landsstýrið hevur gjørt av sendistovuog virksemið í hesum førinum har tey hava lagt og gjørt av at leggja eina sendistovu í ísrael uttan yvar hevur viðgjørt á tingi h uttanlandsnevndini h og eg haldi tað vleið nevnt her eisini at eg haldi eina sendistovu í usa hevði verið tað næsta á skránni eg haldi eisiniei sendistova í grønlandi í nuuoch eins og nú bæði ísland hevur gjørt og fleiri av stórveldunum hevði verið sera gott fyri okkara útnorðursamstarv so tað eru okkara raðfesting og hana øog tað er hon sum eg sigi her viðvíkjandi tíð sum tendrar á fólkatingi ja tað er fínt at nógvar kanningar verða jørdar við tær hava við tær hava týdning fyri at menna ta føroysku tjóðina og fyri okkara sjálvræði men tær kanningar sum verða gjørdar fyri at binda okkum fastari undir dansvald og sum bara gera okkum ein part av av tí danska ríkinum tað er ikki til gagns fyri føroyar eg kann ikki nevna eitt dømi um at utanvikspolitikkur har danmark hevur fórt tar fyri okkum
hevur givið okkum nakað fyrimun slett ikki tvørturímóti bara har sum vit sjálvi hava gjørt tað hava vit fingið fyri bjørður samuelsen sovorðna viðmarking gerst væl
takk fyri tað er eingin ivi um at ísrael er eitt serstakliga spennandi land tað sum kanska er undrið er at mann ikki líka sum politiskt tógdi upp og hevur greitt betri frá hví mann valdi ísrael fram um okkurt annað ísrael er eitt frammarlagið í mun til kt í mun til heilivágsvinni í mun til alt mølið sum hevur við medisin at gera og supermetir og viðgerðir og nógv annað eisini men eg kundi hugsað mær spurt høgna hoydal hevði tað so ikki nú havan tikilsavgerðina altso landsstýrismærurin er tikilsavgerðina samgongin tikilsavgerðina átti løgtingið so ikki at fingið ein frágreiðing hví vel mann ísrael framum usa sum annars hevur staðið ovast á ovarlaga listanum hjá teimum flestu inntil henda samgongan kom til altso mann fór eina frágreiðing hvat er tað og hvat er tað mann ætlar sær og sær fyri sær at mann tí elt kann fáa burtur úr tí tí eg havi hvussu ikki fingið nakra slíka frágreiðing enn takk fyri
av
eg hovgi tað hevði verið sera skilagot fingið nakra frágreiðingar eg havi lurtað væl att hvat eg sagt eg eri samdur við tí at ísrael hevur ísrael er eitt øgiliga spennandi land at samstarva við bæði við sínum vísindum og tí søgu sum er men í hesum førinum er tað at legja ina sendistovu tað er ein beinleiðis tað r eittbeinleiðis uttanriispisignal í mun til ta ta vi u lasa kalla tað daaldarkonflyktina sum er í miðeystri ta val siga tú at gjørt tú tað so tekur tú eina øiliga sterka avgerð og sendra eitt politisktsignal og tað kunnu vit so vera ósamd um í føroyum eg haldi bara tað at uttanvískar avgerð í føroyum og úti í heimi sum spjaða tað føroysku tjóðina og sum eisini sum spjaða møguleikan fyri at fáa frið millum fókamillum fólk og sum er ivasamt ímóti rættindin hjá fólki tey eru ikki til gagns fyri føroyar og so slett ikki fyri fyri fyri heimsfriðin skulu vit brúka tað tað meira stóra stóra hugtakið og tískil eghadi eta elia skjelit mal ki viðgerðita tað kunnu vera ósemjur tí at tann føroyska tjóðin skal men størstan mun standa aftan fyri tann utanrikspolitikkin vit hava okkara uttanríkisráharið er er utanríkshárið fyri ta føroysku tjóðina ikki fyri ein flokk ella fyri in samgona ísár fyri ta føroysku tjóðina og tí skuldi tað verið viðgjørt og frágreitta
so fær jenusa av rana landsstýrismaður orðið ger so væl
øu kanska ikki síðsti men næstan hond á samgonguskjalið minnisk er gott tí tá tóki okur hetta málið um sendistovu í ísrael upp og hondina hjarta tá ið eg kom inn í í í í hølið er upi og og løgtingsfólk

varðafólk vóru samlaði so hevði g ikki tær stórir forvantingar um nakað positivt meni tess størri bleiv gleðin tá ið menn ein fyri annar eftir og kvinnur tóku orðið eg haldi at táð einaeri fimm seks ella sjey høvdu halt orðið og í næstan ikki fingið hendrurnar niður fyri tí gleði sum tey kendust yvir at okur høvda tikið hatta stigið tá tó hetta er fantastiskt hetta verar ein fantastisk samgonga dagurin í dag eg haldi at dagurin í dag er ein tann størsti dagurin í søguni hjá føroya løgting so at tey síggi eg og eg havi ilt við at fáa armarnir niður í dag av gleði yvir at seks av sjey flokkum á tingi rætta hondina út til ísrael og siga okur velja ísrael seks av sjey flokkum tað stendir ein einsamallur orsaka formaðurin spyl næki flokkur eftir við eini hugsjón um at seta sendistovur og yngri læknar upp móti hvørjum øðrum hvør hevur hoyrt son skeivt o eg vildi ynskt at onkur í tí flokkinum tordi at reiskja upp og sagt t hetta her gongur ikki hetta gongur ikkihat tað vil eg ikki vil standa aftanfyri seks av sjey flokkum siga nei til at seta yngru læknar og eina sensu í ísrael upp móti hvørjum øðrum tað er ein fantastisk ja hvussu var tað formaðurin í tjóðveldi segði tað er ein sterk avgerð og tað er eitt politiskt signal sum vil nakað at senda úti heimi ikki talingur um okur hava valt leiðina ogokur skuldu hava eina sendistovu í ísrael tykur nerti ikki við grundarlagi undir tí sum er tað fíggjarliga grundarlagið so eg haldi ett ik eg far at takka øllum seks flokkunum sum standa saman um hetta so kann tjóðveldisflokkurin royna at at at bakka eitt sindur og siga at ja ja hetta er fyri at styrkja uttanríkistænastuna men uttanríkistænastan hon er í dag tað sum uttanríkistænastan hevur gjørt av tað er at okur skulu hava tað næstu censum í ísrael tað aftaná hana vera óyvi wacingon og tað verður ikki broytt so verður tað sagt her at at ja men tað t ha vara eina sendistovu víð ísrael hevir einki við handilinm at gera ella sambandi við við við ísrael a gera øh tann dagin tá ið nagrar dagar aftan á at at hetta kom út at okur vildi nýggi samgongan vildi hava eina cendstøv ví ísrael tá kom ein ein ein ein leiðari fyri tað eitt tað størsta vinnuvirkið í føroyum til mín at hann sigur nær fara tit til ísrael nær fara tit eg sigi eg veit ikki akkurát men altso tað verður komandi ári nja menn vit vilja sleppa við sigur hann vit hava roynt at sleppa fáa samband við ísrael vit fáa ikki samband tí tað er einki almenn samband hann sigur tá ið sendstovan komin tá opnar alkið og vit hava brúk fyri at koma inn har siðan vit hava brúk fyri tí tí teir eru so langt frammanligið innan okkara øki og teimum honum baki kom nummar tvey nummar trý nummar fýra við nøkululumda somu søgu og seinas eg visti tá høvdu út ímóti tjúgu vinnufeløg vent sær til ella boðað vinnuhúsunum frá at tey vilja við á eina vinnuferð til ísrael rekoyrd stórt tal og og tá iðokur nú søkti eftir einum eini eini sendifólki at fara so spurningurin fer nakar at at at søkja fýraogtjúgu fólk stríddust fyri at koma ella stríðast nú fyri at vera tann sum skal umboða føroyar í ísrael fantastiskt eg havi hug at siga til lukku føroyar og til lukku ísrael og eg vænti at í hesi vikuni so verður sendi fólki til ísrael sent sett og vissi korona skikkar sær hampiliga væl so kundi sendistovan kanska byrja longu mitt í novembur tað hopi er hvussusur og eg vóni at ein rúgva av løgtingsfólkum kemur við tá ið sendstovan opnar til ísrael at hátíðarhalda hendan fantastiska dagin ísrael kann bara geva okum gott eitt ein tjóð sum er langt framman fyri okum og langt framman fyri aðrar og nógvum økjum og ein tjóð sum so sanniliga hevur uppiborið hvørja einasti góði og heitið hond sum vir rætta út til til hana í dag av føroya løgtingi takk fyri ja so er tað nu
og viðmerking hogni hoydal fest ikki so væl
ja formær eg haldi at landsstýrismaðurin váttaði tað sum eg segði í mínari røðu at nú verður føroysk og tarkovøtøkur brúktur til partapolitikk og kanska serliga eisini við til religiosar boðskapir og tað vita vit nokk í einum særænastaði fyri men hetta er tað sum sum samgonga stendur fyri nú og segði landsstýrismaðurin at uttan ríkisænastuna hevði tikið avgerðir um hvar ið sendstøðan skuldi vera og tí er mín spurning eg havi sjál verið í ísrael fýra ferðir ísrael og palestina og sett meg inn í tær ómetaligu konfliktirnar og møguleikarnar sum har erumen eg vil ikki gera partur av hesum her í kórinum hjá hjá jens árana og stuðlið føroyskt teir hvørt hann er ikki komin í uttanlandsnenduna við at viðgera hvar tendstovan skuldi vera og um tað ikki er í ansøkanum við stýrisskipanllóginum hann ikki hevur gjørt tað hví hevur hann ikki gjørt tað viss hann sigur at tað er so stórur dagur og tá ið hann sigur tað royna at taka fleiri flokkar til innteknir sína hugsan
saranna
uttanríkistænastan ikki siki avgerðina eg greiddi frá hvussu okur tyki avgerðina her undir samgongusamráðingunum um samgonguog okur at tikja avgerð her seinasta fíggjarlóg í desembur farna ár um at játta pening til eina sendistovu í ísrael so avgerðin er tikin her harra høgni hoydal men tað er bara eitt synd at at at høgni hoydal skal hava so ilt av hesum her men eg fari at takka umboðinum hjá tjóðveldi í fíggjarnevndini at hon tordi at rætta eina hond út til ísrael
ja og so er tað kristin mikkelsen sum fær eina viðmerking

høgni hoydal skyldar føroya løgtingið orsaka krist mikkelsen túsund takk fyri fyri stuðulin
til ísrael túsund takk fyri men høgni hoydal skyldar føroya løgtingi at koma við eini frágreiðing um nær íð allar hesar sendistovurnar hann tosar um sum skuldu hava verið fyri í uttanlandsnevndini hava verið fyri í uttanandsnevndni hann kundi byrja við nær tann kinesiska var fyri uttanlandsnevndini hann kann nei harendas taka tað russisku eg gleði meg til at hoyra tað ert ikki fleiri sum hava biða um orðið so er orða endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað eru soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot í álitinum ta broytingaruppskotið er frá einum minniluta sum er kristina háfoss og ruttvangog vit fara fyrst at atkvøða um tað broytingaruppskot tað gera vit nú ja við hesum broytingum verður minni játtanin á eina komma seks túsund krónur til cens við ísrais strika úr uppskoinum sostatt verður veitt eykajáttan efil yngrilækna uttanz lækkajáttanja vit eru liðug at atkvøða tað eru sjey atkvøður fyri tveyogtjúgu ímóti so er hetta broytingaruppskotið falli so fara vit at atkvøða umuppskotið sjálvt soleiðis sum tað hvar lagt fram av javnaðarflokkinum vit atkvøðaja ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða málið í falli tað er trettan athvøður fyri sekstan ímóti so er hetta málið fallið og avgreitt av løgtinginum vit fara so til næsta mál á skránni og tað er nú onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar seks tað er uppskot til eykajáttanarlóg fyri august tvey túsund og tjúgu og tað eitur strika tvey hvør bið um orðið fyrst er tað magnus rasmussen gerso væl
takk fyri harra formaður hetta snýr seg um løgtingsmál nummar seks frá tvey túsnd og tjúgu uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri august tvey túsund og tjúgu striga tvey tað er beint ta løgu jacobsen sum hevur lagt hetta her uppskotið fyri tingi tað snýr seg um at játta tríggjar milliónir til tunlarnar norðum fjall pluss aðrar tunlar til trygdarútgerð eg fari at lesa álitið sum meirilutin hevur gjørt ella skriva beinti løvi jakobsen tingmaður hevur lagt málið fram fjórða august í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja septembur tvey túsnd g tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi seytjanda og fýraogtjúgunda septembur í tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hvur nevndina á fund við landsstýrismanninm í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við landsverkið undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta so lesi er meirilutaálitið upp meirilutin magnusrasmussen jákup mikkelsen billiusinussen og khristin mikkelsen vísir á at trygdin á øllum vegarstrekkjum brún og tunnilum eiður og skal vera góð landsverk er sakunnleikin á økinum og hevur alment gjørt púra greitt at tað er trygdin ikki í lagi á einum vegastrekki eini brúgv ella í einum tunli sum er avgerð tikin um at steingja ta farleiðina beinanvegin tí eru allar tær farleiðir sum eru opnar fyri ferðslu mettar sum tryggar farleiðir íð roknað tunlarnir norðurumfjall meirilutin vísir á at samgongan hækkaði upphæddina til dagføringarbrúm og tunnilin til átta milliónir krónur í tvey túsund og tjúgu samanborið við fimm komma fimm milliónir í tvey túsund o nítjan samgongan sær stóra týdningin í at raðfesta trygdina á brúm og tunnlum í uppskotinum til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu hækkar upphæddin til dagføring av brúm og tunnilum tí til trettan milliónir krónur meirilutin metir tað ikki vera rætt at tað er politiska skipanin sum ger av og raðfestir hvar møgulig trygdarútgerð skal setast upp og harvið raðfestir trygdartiltøki hjá tí almenna hesari raðfesting eigur landsverk at gera politiska skipanin eigur at játta pengar til endamálið men tað er landsverk sum raðfestir við hesum uppskotinum nei viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið kann eg leggja tay afturat at tað hevur verið nógv tosað um hetta eftirsloypið hjá landsverk til vegir og tunlar og brýr og at vistuvit hyggja nøkur ár aftur átíðina í tvey túsund og seytjan vórðu tríggjar milliónir avsettar ella brúkt ta roknskapurin sigur tríggjar í átjan var tað líka yvir tríggjar ja tríggjar komma sjey í nítjan varð tað fimm milliónir og so hava vit hækkað tað upp á átta í tvey túsund og tjúgu og vit koyra tað eftir fíggjarlógaruppskotum upp á trettan milliónir so eg haldi at vit veruliga vísa tað at vit raðfesta hetta sum hevur við við trygd at gera og tað er nakað sum eg haldi øll eru samd um at vit eiga at gera men tað er tað sum vit hava handlað upp á nú takk fyri
ja takk so er nar viðmerking er beinta løv jacobsen ger so væl
ja takk fyri tær formaður eg hugsaði at spyrja røðarin at her meirilutin sigur at tað ikki er rætt at politiska skipanin ger av og raðfestir hvar møgulig trygdarútgerð skal setast upp so hugsaði at samanbera er tað so heldur ikki rætt at politiski politiska skipanin ger av hvørjir túrar strandferðslan skal sigla tí samgongan hevur millum annað oyramerkt eg minnist ikki eina ávísa upphædd í fíggjarlóginum til eyka túrar til sýnjar so tað var í lagi men mann vil ikki lata pengar til trygdina til tunlarnir so tí hugsaði eg spyrja politiskur myndugleikin skal ikki raðfesta trygd men politiskur myndugleikin skal raðfesta túrar takk fyri at forma
ja takk ger so væl magnus rassusen
akkfyri harra formaður fyrst kanska eina viðmerking tað var ikki bara til svínigarn til ta leiðina sum eitur fugloy og svíni eg haldi at tað er ein ein vissi munur á tað at tá vit sum politikarar skuldu fara inn at siga hvussu er við trygd har hava vit landsverk sum sum er okkara serkunnleiki sum at meta um hvar tørvurin er størstur og og so fara vit ikki inn har og taka landsverk á ræði hitt at vit vilja hava mann kann siga fleiri túrar tað tað snýr seg ikki um trygd vit vilja ynskja tað at fólk kunnu koma skjótari fram ella týttari fram tí haldi ikki at tað kann samanberast men tað stuttat langa sum vit siga har at vit halda ikki at tann politiski myndugleikin skal fara inn at raðfesta hvar ið trygdarútgerð skal setast og hvart ð er størst tørvur tað má vera landsverk sum er okkara saðkunnleiki og so hetta at vit veruliga hava raðfest henda samgongan og forseta við at raðfesta at fáa trygdina uppaftur betri og tí seta fleiri pengar av tað takk fyri
ja takk so er næstir at røða kristina hápuss ger so væl
fyri hharra formaður ja til aðru viðgerð er ein eykajáttan í beintaløguð jacobsen tingkvinna fyri tjóðveldi hevur lagt fram fyri løgtingið herfyri og hon snýr seg um at veita eina eykajáttan til at keypa trygdarútgerð til tunlarnar um fjall og fíggjarnevndin hevur so aftan á havt hoyring í málinum deilt seg í ein meiriluta um minniluta og eg skal lesa álitið hjá minnilutanum sum er aksel ver johannesen rutt vang og eg sjálv vegna javnaðarflokkin tjóðveldi og framsókn við trý vísa á at vit taka undir við málinum sjálvandi at veita hesa eykajáttanina á tríggjar milliónir krónur til trygdarútgerð til tunlar norðu um fjall og til aðrar tunlar har trygdarútgerð manglar í julimánað tá kom eldur í ein bil í árnafjarðartunlinum og tá kom fram at trygdarútgerð manglaði uttan fyri tunnilin millum annað manglaðu bummur og ávaringarljós og landsverk íkjalaverunum av tí fráboðaði e eisini alment at peningur var ikki tøkur til hesa útgerð undir viðgerðini í fíggjarnevndini er so eisini komið fram vit høvdu landsverk til hoyringar atlandsverk hevur ikki neyðug játtanina til at veita framkomna trygdarútgerð í øllum tunnulnum og eisini varð upplýst tá vit spurdi um jústtunlarnorðurfjall atnúverandi tunlarnorðurs fjall ikki skulu vænta vera teir sum standa fremstu í raðfestingini tí samsvarandi langtíðari íleguætlanini hjá bæði undanfarni samgongu og núverandi samgongu so verður tíbetur farið undir at gera nýggjar tunlarnorðrurfjall landsverk hevur samstundis eisini at upplýst at tað fer væntandi at taka um fýra ár áðrenn teir nýggju tunlarnir eru lidnir og klárir at taka í nýtslu og vit minnilutin ruttvang sjálv og akselve johannesen meta at tað er ov lang tí at bíða fýra ár við manglandi trygdarútgerð í tunlumnorðumfjall vit kunu bara ímynda um okkurt hendir áðrenn og um so er at ávaringarljós og ein bummur kundi verið tað ið fyribyrgdi okkurt hendi so áttu vit at at gjørt ta íløguna tí verður mælt til løgtinginum til at veita hesa eykajáttanina tí tað vildi skapa ein stórri tryggleika fyri øll tey mongu ið ferðast gjøgnum tunlarna vit vilja eisini vísa á at vit sjálvandi fegnast um at vit í næstum fara undir nýggjutunlarnum norðurfjall samsvarandi íløgu og fíggjarætlanina í bæði undanfarni samgonga og eisini núverðandi samgonga eru samd um at fremja og hetta er sjálvandi ein íløga ið er stórliga tildrongd og sum fer at vera bæði fólki og vinnulívi í norðuoyggjum og í øllum føroyum til stórt gagn við hesum viðmerkingum er okkara áliti so taka vit undir við málinum og vit mæla løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotiðtakk fyri
ja takk tað er ein viðmerking tað er magnus rasmussen gjørt so væl
ja takk fyri harrar formaður nei tað sum eg kom at hugsa um nú tað er tað at at røðarin tosar ofta um hetta her at at útreiðslurnar spola uppeftir og nú var hetta eitt eitt eitt uppskot har ið mann mælir til at játta meir pengar men mann vísir ikki á hvussutað skal fíggjast vit høvdu eitt uppskot í áðni um yngri læknar har har mælti tjóðveldið til at brúka mann burdi havt brúkt pengarnar sum tey ferðandi skuldu havt betalt fyri koronakanningarnar til at fíggja tað við men teir pengarnir eru altso ikki og tí kuni eg hugsað mær at hevði ikki verið klætt tjóðveldið væl at mann segði hvussu vit skulu fíggja hetta
ja takk ger so væl hjunhafus
jú avgjørt og tí var tað eisini í undanfarni eykahjáttan sum vístu á hvar vit hildu at pengarnir heldur skuldu takast frá tily yngri læknar og í hesum uppskotnum er tað soleiðis at ein tingkvinna hjá tjóðveldi lagt uppskoti fram hevur so ikki í uppskotinum sagt hvørjar íløgur som ikki skulu gerast fyri at fíggja hetta her og tað fáa so ikki broytt í fíggjarnevndini tí tað hevur ikki so kallaða identivitet men um vit hyggja í búskaparfrágreiðingini ið li fylgir við fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu so síggja vit at vissu e minnis rætt so eru eini hundrað og tveyogtretivu milliónur krónur av íløgum sum er játtaðar fyri tvey túsund og tjúgu so setki vera brúktar so tað hevi verið øgiliga lætt at sagt jamen her eru nakrar íløgur pengar sum sl kki fara verða brúktir í ár lata okkum so heldur geva nakrar krónur til at gera hesa her trygdarútgerðina fáa na upp á pláss í tunnumnorðir í fjall og tað kundi verið full fíggjað
ja takk so er tað beintnú løðva jacobsen sfær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað e ett sindur áhugavert ati eingin samgongulimur úr norðroyggjum hevur skrivað seg up til at taka orð í hesum málinum so hvørki steffan klein poulsen jakun mikkelsen ella beini johannesen hava valt at taka orðið nú skunnu tey onkra teimum særa geraviðmerking ella skriva seg upp men tað vísir kanska tað at hetta er eitt sindur viðkvamt tí at hvussu kanst tú vera ímóti at bøta um trygdina tíð sum ein skilakvinna segði fyr eina lítli løtu síðani at tá tú tosar um trygd so kanst tú ikki tosa um pening hendan í meirilutin í fíggjarnevndini sigur í hesum her uppskotinum her sum argument fyri at fella hetta uppskotið atat meirilutini metir ikki tað vera rætt eftir politiska skipanin sum ger av og raðfestir hvar møgulig trygdarútgerð skal setast upp og harvið raðfestir trygdartiltøkini hjá tí almenna og so er tað tað eg má venda aftur til at tað er løgið at tann politiska skipanin ikki kann raðfesta trygd hjá fólki men hinvegin kann raðfesta túrar hjá strandferðsluni vit hava sæð at samgongan hevur sett pengar av til at økja um túratalið ymsastaðnar sum tað passar politikaranum men tá tað snýr seg um at seta pengar av at økja um trygdina hjá fólki ið brúka hesar tunlarnar so er mann ikki sinnaður til tað eg fegnist um at tunlarnir norðufjall teir nýggju vónandi verða at farið verður undir teir um nøkur ár vónandi ja ella hvørjum tí sum ætlanin er men eg haldi kortini at tað er for leingi at bíða við neyðugu trygdarútgerðini tí at vit sóu í summari hvat tað var sum hendi og slíkt kann henda aftur tað vóni eg so sanniligan ikki at tað ger og tí haldi eg framvegis at tað er neyðugt at bøta um trygdina í tunlinum millum annað við at seta bummar upp tí at hetta er rættiligani umráðandi men sum sagt eg undrist á argumentið við at politiska skipanin ikki kann raðfesta trygd tí tí tað snýr seg jú um trygd hjá føroya fólki og vit ikki tosa og verja og bøta um trygdina hjá fólki føroya fólki hvør skal so gera tað og enn einaferð tí undratað meg at tú kanst seta pening av til nakrar túrar sum passa politikarum men tú kanst ikki seta pening av til trygd sum sum passar teimum fólkunum sum brúka hesar tunlarnar men enn einaferð eg gleðist gleðist um at tunlar nýggir tunlar er settir á skrá og og eg vóni eisini atitann tíðarætlanin heldur og sum eisini nevndu undir fíggjarlógini so kunnu ungir tingmennir í norðroyggjum vera rættiligani ernur av millum annað beini johannesen at eftir bara sita á eitt teirra tingi so hava teir fingið hetta her ígjøgnum eisini steffan klein poulsen so tað eg sjálvandi at fegnast um takk fyrihara formaður ja takk
so løkk silohápot sum hevur viðmerking gjørtí
ja tað er júst sumbeintaløgr jacbussemur vísir á at sjálvandi kann ta politiska skipanin raðfesta trygdina í hesum tunlunum um tey ynskja tað so halda grundgevingin heldur ikki ordilg at jú vit kunnu raðfesta nýggjar túrar ella fleiri døgur men vit undu ikki raðfesta trygdina eg haldi at tíð meira ein umbering fyri bara ikki at taka undir við hesum málunum hevtae eitt gott mál og sjálvandi áttu vit at tryggja hesar tunlarnar munandi betur tað ikki nóg gott at mann í fýra ár skal bíða eftir teimum nýggju tunlunum e fínt ar koma men til tá mugu vit eisini fáa trygna í lagi eg kann nevna at samgonganir sagt fleiri ferðina hetta við eykajáttanin skal manikki brúka til nýtt virksemi men vit so hyggja at hvat samgongan sjálv veru gjørt so hevur hon í ein av teimum seinastu eykajáttanin brúkt umframt útreiðs til korona settu honum bara ír tí ein eykajáttan fjøruti milliónir eyka av til nýtt virksemi so hat tað heldur heldur ikki
ger so mettan løgur jakobsen
ja nú var tað onkur samgongumaður sum spurdi hvussu og hvar vit skulu finna pengarnar til hesa trygdin er ja men samgongan hevur latið fimmogtjúgu milliónir til koronateltir ókeypis koronateltir til ítlands ferðafólk ein part av teimum pengunum kundu saktans rokkið til teg og sum ein skilakvinna segði sum eg tosa við javni at tá tað snýr seg um trygd so kann mann ikki tosa um pengar men jákup wekkertalur hann hevur skrivað seg á listan nú so eg eri spent at vita hvat i ið hann fer at siga hví hann ikki tekur undir við hesum uppskotinum takk fyri at fara mær
ja takk næsta røða verður jákup mikkelsen ger so væl
takk fyri harra formaður sum skúlalærari so royndi eg at læra beint løgið forskeljur ting millum annað ati ikki at vera forkúllalig men tað skal vera ein partur av politikkieisini tað ger tað bara mor sermerandi eingin av okkum heldur at tað er í lagi at trygdin í tunlinum ikki er í lagi heldur ikki á vegunum heldur ikki okkara samferðslukervi sum heild og vit hava ein stovn sum eitt landsverk sum skal tryggja at tey viðurskiftini er í lagi og so veit eg alíkavæl sum so nógv onnur at ivin um trygdina í tunliunom fjall er ein veruleiki eg koyri har rættiliga javnan og tað kemur eisini fyri at eg kom fram á steinar sum er dott niðri á vegin og sovíðari og mann hugsar mangan meðan mann koyrir hvat hvat sker vis nú ein ordlig steinur dettur niður undan so tað er klárt at at har er ein trupulleiki men vit mugu tá vit hava eina skipan sum har landsverk skal takast av hasum viðurskiftinum so mugu vit hava álit á at teir gera tað so tryggt sum tað nú eina ferð til og eg veit at landsverk er í gongd og og gera ymisk ting millum annað var tað frammi at at tey reflekstini sum vóru út síunum ikki sóu serliga væl og tað var ein trupulleiki og tá i tað okkum fram so blivur tey vaskaði og og tað skeina altíði í í tunlinum í hvussu nakrar dagar men jú vit skulu fáa landsverk eigur at hava og gera at trygdina so góðar sum hon yvirhøvur møguligta kann tað sum vit kunnu gera tað er at játta pengar og tað hava eg gjørt vit hava a játtað pengar til til tey arbeiðinum men tað sum beint á løgu nú fegnast um og tað er tað at tað er eydnast hesari samgonguni endiliga at fáa eina semju um at tunlarnr ogfjall verða bodnar út nú í hesum árinum og at arbeiðið byrjar vónandi síðst hesum árinum og at tað veruliga fer í gongdir við tunlarnar fyrstu komandi ári vegarbeiðið verður tað fyrsta sum verður gjørt og og tá er nú beint á løgu er eitt sindur speisk ímóti teimum gomlu politikarunum so kann eg fortelja beint tú løgu gjøgnum formannin at vit hava stríðst nógvið tjóðveldsfólk um at fáa undirtøku fyri hesum tunlunum ígjøgnum nógv ár og javnaðarfólk og sovíðari men tað gleðiliga er nú at allir flokkar á tingi taka undir ðhes verkætlan og tí er tað kanska ikki rætt av beint løgi at ella nøkrum øðrum ella heldur hjá mær at hyggja aftureftir lat okkum hyggja frameftir og fegnast um at eitt samt løgting nú tekur undir við at fáa gjørt hesar tunlarnar sum burdu verið komnir fyri nógvum nógvum árum síðani takk fyri
ja takk so er tað beinta lívs ur viðmerking ger so væl
ja takk fyri eg veit ikki um tað tí eg hevði ein góðan dansk lærarar at eg bleiv tjóðveldsfólk tað skal ega í øllurfør num undirhaldandi varda í øllm før um oftani sum sagt eg fegnist um at nýggjur tunlar far at koma á skrá men eg ætlaði at spyrja jagumd mikkelsen heldur hann so tað er púra óneyðugt at seta hesa bummarna upp vit sóu hvat ið hendi í summar og sjóvandi vóna vit ikki tað kemur fyri aftur men vit skulu líta frameftir men eg hugsaði at spyrja jagun mikkelsen um hann so heldur at tað er púra óneyðugt at seta til dømis bummar uttan fyri hesar tunlarnar norður í fjall men eisini aðrar tunlar har tað ikki er tókt takk fyri harra formaður
ja takk gerstur leiðari mikkelsen
eg haldi at tað er avgjørt rætt og neyðugt at seta slíkar bummar p hendir ogeldur kemur eitn bil ávaringarskipan fær í gongd fór bommar niður so ikki fleiri bilar fara inn í tunnilin eg má siga at eg trúgvi ikki upp á at tað kostar so nógv at landsverki ikki kundi fingið gjøgnumført tað og eg ivist ikki í at tað burdi í øllum førin lagað borðini hjá teimum so tað eri eg samdur við beint løgi um ja

ja ja tað er vónað at landsverk ferða setir sæg trygdar útgerðina í so næsta ár við tí játtanin sum sum tey hava eg hugsaði meira fyri og kann siga t rætta tann søguliga veruleikan nú nevndi jókmikkastaðina tað var gott at vit øll eru samd um tunlarnir fyri all men su segði annað at tann at tey høvdu trýss so nógv í hinar flokkarnm fór at seymir um at ta her tað er jú ikki heilt urallir flokkar hava verið samdir um at tunlarnorður fjalt skulu gerast tú hevur staðið í hesi langdari íløvætlanin nú í nógv ár at vit skuldu seta hesa stóru upphæddina av nú teir vórðu liðug við hvalbiartunnilin og eg vil líka hoyra um jógvam mikaseni ii er samdur í eisini at tað var millum annað fólkaflokkurin sum valdi at taka viðareiðistunnilin fram um tunlanórin fjall tí lógin um tunlarnor og fjall er jú samtekki fyri nógvum nógvum árum síðani men eg minnist øgiliga væl eisini ta løtuna tá ið fólkaflokkurn valdu at siga nei nú gera vit heldur viðareiðistunnilin og tað hevði so ikki nakað við tjóðveldi at gera
ja takk gerst frædjark mikkelsen
háh tjóðveldi hevði eg allarhelst eisini sæð tað sum nakað var sum var betri a viðarðáðasrtunnilin ikki var gjørdur menja tað er rætt at attunnilin kom framum tí at tað var íløguloftið sum forðaði vit ai settu loft ttaðvar ikki pláss fyri tunnlanorð fjall diskutera til ó endaliga heit um tað var ein røtta avgerð eg haldi mann átti at raðfest tunlarnorður fjall fyrst men tað t vegestunnilin kom er fantastiskt og nú fáa vit tunlarnar fjall tað er tað endaliga besta úrslitið kann man siga tá teir eru komnir men tá ið kristina hálfas sigur tað at tjóðveldið hevur altíð gingið inn fyri esum her so haldi eg má bara minna kristin halfast á at tjóðveldið var eisini í tí kórinum sum segði at nú mugu gevast at gera tunlar tí at vit mugu raðfesta tey bleyte virðir tað er eingin so segði hann tað var tað sum tjóðveldið stóð fyri tá takk fyri
ja takk so er hetta málið viðgjørt við aðrar viðgjør og farið verður undir atkvøðugreiðslu
ja so fara vit at atkvøða í hesum málinum tað er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað er lagt fram tað gera vit núja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er trettan atkvøður fyri fimtan ímóti so er málið falli og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til aðru viðgerð av tingmáli nummar tólv tað er uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggj hvør bir um orðið nei orsaka nei fyrst skulu vit fara til tingmál nummar trý tað er árið tað er uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar smáum øgum orsaka hvør bir um orðið bja jóhan eli poulsen fær orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri hara formaður til viðgerðar er ølli viðgerð av uppskotiðá løgtinsmál nummar trý uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar og smáum feløgum aksel ve johannesen løgtingsmaður hevur vegna javnaðarflokki honum lagt uppsotið fram fjórða august í tjúgutjúgu og eftir fyrstu viðgerð fyrsta septembur tjúgu tjúgu málið beint trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimtanda tveyogtjúgunda og níggjuogtjúgunda septembur í tjúgutjúgu undir viðgerðini í nevndina havt fund við umboð fyri føroya arbeiðsdjórafelag saman við umboð fyri føroya dksmeistarafelag og landsstýrismannini í almannamálum elsbet mersetes gunlesdóttur og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen rósa samuensen erhard joensen og eg sjálvur vilja vís á at landsstýrismaðurin arbeiðir við at loysa hetta málið meirilutin ynskir tískill at geva landsstýriskvinnuni frið at arbeiða við málinum meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotiði øhí samband við hetta málið so koma eisinihvussu eftir tey vinnuhúsinum føroya arbeiðsgevarafelag og føroyafelag koma við einari einari meting av hvussu nógv fólk hetta er mann sigur at eg eru sirka tað er øgiliga sirkatøl sirka hundrað og fýrs fyritøkur sum hava ferri ella fimm fólk ella ferri í arbeiði og tá skal mann eisini taka hædd fyri at øgila nógv feløg sum bara hava ein og tveir í arbeiði ikki hava skrásett seg í hvørki føroya arbeiðsdjóraella ella føroya mistarafelag so at etta umfata kanska áleið tvey hundrað fólk har á leið tvey hundrðog áltrýss kanska meni tá landstýriskvinnan nú hevur úttalað seg um at hon arbeiði víð hesum málinum hon hevur jú aðrar broytingar sum h eisini skal gera í líknandi broytingar í dagpeningarskipanini eisini so haldi eg at tað er upp á sítt pláss at hon fer ta tíð sum henni er neyðugt til at kanna hetta málið til til mágs og koma við einum ítøkiligum uppskoti og at koma við einum uppskot til samtyktar tað sum so gevur ikki tað heilt filla takk fyri
ja so er tað aksel vga johannesen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá okkum í javrnaðarflokkinum sum snýr seg um at gera nakrar broytingar í sjúkradagpeningaskipanini soleiðis ati at stjórar í smáum vinnufyritøkum við heilt fáum persónum í starvi kunnu tekna ein trygging í sjúkradagpeningaskipanini og har við tryggja seg ímóti at gera sjúkur og har vil fáa pening ír sjúkradagpeningaskipanini tað er soleiðis í dag at at persónar kunnu í dag tryggja sæg sær sjálvstøður vinnurekandi altso ikki í einum smápartafelagsformi mn sjálvstøður vinurekandi kundi tryggja seg o tú hevur eitt felag so kann mann stjórin eisini tryggja seg um mann ikki hevur fasta arbeiðsmegi afturat sær men bara leysa arbeiðsmegi tað broytti mann í tveytúsuno seytjan men tá varð sagt av trivnaðarnevndini samdartrivnaðarnevnd mátti endurskoða hetta her haldi hnn seði inn an tvey ár tí at tað var kanska ynski frammi úr vinnuni at haðva tørvur á at víðka skipanina øh men eg skal lesa álitið hjá minnilutanum í trivnaðarnevndini sum er siri stenberg hervør polstóttir og eg sjálvur vit taka undir við uppskotinum við hesum viðmerkingum stjórar í smáum feløgum verða hartraktir fíggjarliga um sjúka skuldi rakt undir nevndarviðgerðini av hesum uppskoti hava allir partar víst á at tørvur er á framlagta uppskot semja hevur verið um at tað hevði verið ein stóri bati fyri fíggjarliga tryggleikan í smáum feløgum um sjórar skulu dømis bara at hava fimm seks starvsfólk aftrat sær fingu møguleika at tekna sjálvbodna dagpeningartrygging sambært grein trý í dagpeningarlógini kunnu vanligir løntakarar sjómenn útróðrarmenn og sjálvstøðug vinnurekandi sum ikki eftir lítlan mun hava leysað arbeiðsmega afturat sær umframt persónar sum tekna eina sjálvbrodna trygging eftir kapittul sjey í dagpeningarlógini at fáa dagpening í sambandi við mista inntøku ella trygging um tey verða sjúk ella skadd men fleiri persónar detta niður ímillum í dagpeningaskipanin millum annað stjórar í smáum feløgum sum hvørki hava rætt til útgjald úr dagpeningaskipanini ella møguleika til at tekna sjálvbodna trygging undanfarni landsstýrismaðurin við almannamálum eykun samalssen bótti um fleiri viðurskifti í dagpeningarlógini og í mai tvey seytjan samtykti løgtingið at víðka dagpeningaskipana til at fevna um stjórar í egnum felag við teirritreyt at felagið ikki ella í minni mun hevði arbeiðsmegi afturat sær í hesum sambandi varð víst á at talan varð um eina varisliga broyting og at lógin átti at liva endurskoðað tvey ár seinni tað er trý ár síðani seinastu dagføringarlógini og minnilutin heldur at skipanin aftur eigur at verða boytt við at samtykkja hetta uppskoti um dagpening til stjórar í smáum feløgum við nakað av arbeiðsmegi afturat sær minnilutin heldur tað ikki vera rímiligt at stjórar í heilsmáum feløgum eru í verri støðu enn restin av starvsfólkunum í felagnum av tí at stjórin ikki hevur rætt til at fáa dagpening meðan starvsfólkini hava rætt til tess minnilutin vil vísa á at hetta kann hava við sær at stjórar í smáum feløgum ofta liva í støðum ótta fyri at gerast sjúkir tí tað kann raka felagið og starvsfólkið í felagnum meint somuleiðis kann tað halda summum frá at átaka sær stjóraheitið í so smáum fyritøkum tá hetta er nógvum nógvum førum í størri mun er formalitetir enn nakað annað minnilutin tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
tær flestu inni her kenna kanska okkurt dømi um fólk sum hava skipað seg í eitt smápartafelag har tað eru kanska nakrir vinmenn ella systkin ella okkurt líknandi ella vinfólk sum kanska hava stigið seg saman og gera eina lítla fyritøku tað kann vera ein handverkara fyritøka har tað kanska eru trý sum eiga hesa fyritøkuna á jøvnum føtu og tey arbeiða saman í jøvnum føtu men tá mann so velur at skipa seg sum eitt smápartafelag so skal ein vera stjórin og eg kenni okkurt dømi um tað tað erufólk sum hava skrivað til mín og eisini ringt til mín bæði áðrenn hetta uppskotið kom fram og aftaná upskotið kom fram at tey eru akkurát tí støðuni og so eru tað trý fólk tey eru á jøvnum føtu tvey av teimum arbeiða ella øll trý arbeiðs vanligur í hesum føri um handverkara tvey av teimum er fevndá sjúkradagpeningaskipanini men tann triði sum stendur skrásetrum stjóri annars ikki fari naka eyka løn í mun til hini men tað e meira formalitetir til onkur so onkur skal av krásettsum stjóri er ikki fevndir á sjúkradagpeningaskipanini tað skapar sjálvandi ein ávísa ótta hjá hesum fólkunum tí hvat nú vistu tey blíva rakt av álvarsamum sjúkum so fáa ter ieg hjálp nakrastaðnis frá so hetta uppskotið leggur upp til at hesi fólkini eisini kunnu tekna æ eina trygging soleiðis at tey eisini eru fevnd av sjúkradagpeningarskipanini um mett verður at a um tey varða rakt av av sjúkrum og í sambandi viðhoyringarnar so hava vinnuhúsið og føroya handverkarafelag ella handverks møstara ferð at haldi tað var var ini tilhoyringar og tey mettu tað var leysliga mett sum jón eli poulsen var inni á at kanska hundrað og fýrs til tvey hundrað tve undrðogtjúgu fólk sum afturat vildi fevnda sjúkradagpeningaskipanini um manngjørdi hesa broytingina tað hevur nú ikki so nógv tí tað er nógv túsund í dag sum eru fevnd á sjúkradagpeningarskipanin so tað e ikki so stór víðkan men tay vilja saus eisini rinda meira inn tí tað komu rinda eina trygging so hetta kemur at kosta itt sidur av pengum ikki nógvar pengar men tað er øgiliga nógv fólk sum so øgiliga nógv fólktaðer t hesi tvey hundrað fólkini á leið sum so fáa ein meira tryggan gerandisdag og ikki skulu stúra fyri tí fíggjarliga partinum um tey hava lagt á sjúku øh vigeru etta upskot til samtyktar og samgongan mælir frá at samtykkja uppskotið tí a tað siga at landssýriskvinnan arbeiðir við málinum tað vóni eg at sanniliga at honum ger tað eru trý onnur neila trý uppskot sum javnaðarflokkrin hevur havt um um at gera broytingar sjúkradagpeningaskipanir her í løgtinginum ø eitt er at leingja freistina hvussu leingi mann kann vera í sjúkradagarpeningaskipanini í dag kann an í mesta lagi vera fjøruti vikur men vit vita a fólk sum fáa álvarsaman sjúku til dømis krabbamein og annan onkuntíð hava tørv á at vera longri og so tað at tey sum arbeiða hjá heilt smáum altsr arbeiðstakarar sum eru starvsmenn eltir í starvslógini um starvsmenn tað kann a so eisini vera kvinnur sum arbeiða í há heilt lítlum fyritøkum var tey langtíðar sjúk so raka tað arbeiðsgevarin rættiliga meint sum bara hevur tvey fólk í starvi um at má seta ein nýggjan fyri tann sum ta er sjúkur og rinda bæði løninar hjá tsjúka og tnýggjatigum starvi at taka raka fyritøkuna meint at tey kundu fáa endurgjald í sjúkradagpeningarskipanini tær fyritøkurnar øh samgongan heur erið positiv øllur í málini sjálvt um tað hevi feld og landstýriskinnan e eisini víð positivur sagtmór arbeiði við tí og tað er eitt uppskot komi í løgtingi nú um sjúkradagpeningaskipan frá landsstýriskvinnuni tað er at broyta hvussu nógvar dagar arbeiðskevarin kal rinda fyri tí eg galdandi dag tveir dagar nn siga um arbeiðskevar indar fýra dagar tað er so tað sum tað er og tað kann hava ávísar óhepnar avleiðingar men lat tað líka liggja eg hevði ynskt samstundans gjørdi nakrar sparingar mást tú kanska eisini koma í nøgrum ákógum í hinari síðuni bæði tí langtíðarsjúk men eisini tey sum eru í stjórar og hava lítlar fyritøkur tað hevði verið tað hevui veiðskilagott og tá hevði javnaðarflokkurin eg vit ikk akuáthvusuvit fa t atkvøt tí málinum sum landskonnr herpeint men vistað var mann samstundis eisini gav við høgru hond til langtíðarsjúk og til stjórar í lítlum fyritøkum og smáar fyritøkur sum harð raktar á langtíðar sjúku so a janaar fekk heiltsikkra avkvøtt fyri tí uppskotinum so eg vóni at landstýriskvinnan arbeiðir við tí sum hon sigur og kemur niðan í løgtingið við tí innan alt ov langa tíð og sjálvandi fyri javaðarflokkurin at atkvøða fyri tíð tá takk fyri hara formaður vimerininsacariasen gersuvæ
takk fyri hara formaður ø eg haldi hetta her uppskotið hjá javnaðarflokksnum er eitt gott uppskot og eg haldi at aksel johannesen vísir lýsir tað væl og hetta eru faktiskt akt tær fyritøkurnar sum eru kanska tær sum eru ringast fyrði ella svárast fyri eisini tá tað dragar seg um starvsfólk tá ið tey eisini blíva sjúk og sovíðari og nú verðr tað sagt at landstýriskvinnan arbeiðir við hesum uppskotinum og visti tú ikki bar so hevði eg faktiskt kundi hugsað mær at atkvøða fyri hesun her tí at eg eri púra púra samdur í at hetta er nakað sum mann eigur at broyta og vit er inni á teimum fyritøkunum sum eru kanska tær sum eru veikast fyri í samfelagnum og tí haldi eg sjálvur hetta er eittt gott uppskot og eg haldi at mín áheitandi til landsstýriskvinnan skal vera at arbeiða skjótt við hesum her solisinr mann fær hetta her í gjørt tí hetta er neyðugt og hetta er brúkfyrisum takk fyri
aksal johensen
ja takk fyri hara formaður øh ja eg eg og saareasen er púra samdu vð hesum málinum øh oftan tá iðmann tosar um stjórar so kunnu fólk hugsa um um ein bankastjóra ella ein stjóra í n kempistórari fyritøku tað er ta ikki talan um í hesum førunum tær fyritøkarnar kulu ofta klára seg men tá tað eru fólk sum kanska eru vanlig arbeiðsfólk men eg skrásett um stjórar í heilt lítlum fyritøkum tað er tað vanligt og tá rakar tað rættiliga meint um at verður langtíðar ogsjúkur og ikki fær nakað endurskjal nakasands
ja tak tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað vit fara at atkvøða hesum málinumja tað eru ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað bleiv lagt fram vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er fjúrtan atkvøðu fyri fimtanímóti so málið í falli og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til tingmál nummar tólv tað er onnur viðgerð uppskot til samtyktar um at byggja bústaðir á útoyggj hvør biður um orðið jóhan eli poulsen fær orðið fyrst ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar er løgtingsmál numar tólv uppskot til samtyktar um at byggja leiðisir á útoyggj tað er tingmanningin hjá javnaðarflokkinum sum hevur lagt eitta uppskoti fram fyrsta septembur tjúgutjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda septembur tjúgu tjúgu um málið beint trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimtanda tveyogtjúgunda og níggjuogtjúgunda septembur undir viðgerðini hevur nevndina havt fund við bústaðir útoyggjarfelagið landsstýriskvinnan í almannamálum elspet mersetes gunlagsdóttur nevndin hevur undir viðgerðini víst seg í ein meiriluta á minniluta meirilutin uni rasmussen rósa samoensen erhard joensen og eg sjálvur vilja vísa á at landssýriskvinnan arbeiðir við at loysa hetta málið meirilutin ynskir tískil at geva landsstýriskvinnuni frið at arbeiða íð málinum meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir løgtingin frá at samtykja uppskotið tað er soleiðisnr at mitt í hesari koronatíðini tá kom ein tá kom eineieitt kanningararbeiði sum ein nevnd hevði gjørt um hvussu mann kuldi loysa bústaðartørvin og tað bleiv mansigu tann fyrsta tíðin hon bleiv eitt sindur rokasliður upp á grundaøllemsne við korona so tað fór við nakað av tíð so tað hevur tikið eina løtu at koma á mála í hesum her men tað verður arbeitt í fullari ferð við at koma við einum lógarupskoti sum fer at tryggja tað at tað verður møguligt at fáa bústaðið tað er við at vera ferdigt haldið tað uppskotið so tað bíða ogur bara spent eftir til tað er klárt at leggja fyri løgtingið takk fyri
ja so er tað johannes joensen sum var ein viðmerki takk fyri at
formaður ja nú sigur jon eli poulsen akkrár tað sama sum í uppskotium frammanundan at landsýrskinnan arbeiðir ví málinum so eg rokni við at eli poulsen roynir at fylgja upp soleiðis at málið verður loyst so tað ikki ganga fleiri ár men hesi góða uppskotinihjá javnaðarflokkinum at tey koma verða verða framd í verki takk fyri
ja so er tað johan elur polsen
ja takk hara formaður tað skal eingin ivir í um mann fer at fylgja tíð upp annars hevði javnaðarflokkurin havt ein fínan møguleika við sær seg útifrysti summar flokkar at vera við til at lyft nakur felag so konn mann veruliga fingið í bygdnað upp heldur enn at seta fólk upp á sar takk fyri
so er tað aksel veg johannesen sum fær orðið ger so væl
er eisini ein onnur viðgerð av einum uppskoti hjá okkum í javnaðarflokkinum sum snýr seg um at fáa bygt nakrar fáar leigubústaðir á útoyggj á bústaðir stendur fyri tí og í uppskoti verður ðnevnt sum dømi á leið seks leiðubústaðir tilsamans á teimum ymisku útoyggjunum øh og tá málið er viðgjørt trivnaðarnevndini so hevur trivnaðarnevdin býtt seg upp í ein meiriluta ein minniluta samgongumeiriluta og andstøðuminniluta og minnilutin er so andstøðan sirum stemberg hervør polstóttir og eg sjálvur og vit taka undir við uppskotinum við hesum viðmerkingunum seinastu árini havi vit upplivað stóranei orsaka nevndarviðgerðin av hesum uppskotum her enn einaferð staðfest at tað er stórur tørvur á fleiri bústøðum í føroyum eisini á útoyggji seinastu árini hava vit upplivað stórar fólkavøkstrur í føroyum og eftirspurningur eftir bústøðum er helst størri enn nakrantíð fólkavøksturin hevur serliga víst seg á størri plássinum men ein ávísur áhugi hevur víst seg á smáplássum og útoyggjum trupulleikin í hesum sambandi er at tað er trupult at seta fyribils búgv á útoyggj tí tað er ringt at finna leiðu bústað í meira enn tjúgu ár hevur útoyggjarfelagið heittað myndugleikarnar um at tryggja atgongd til bústaðir á útoyggj soleiðis at næsta ættarliðog onnur hava møguleika at seta búgv har um tey ynskja tað tíverri mugu vit staðfesta at hetta ikki er komið í dag minnilutin heldur at um útraðarin skal vera lívlaga so er tað av týdningi at tað ber til at fáa nakað at búgva í minnilutin vil eisini vísa á at leigubústað er útoyggj vilja gera tað møguligt hjá fólki at búgva bíliga til leiðu í eina tíð og vilja harvið geva fíggjarligt rasarúm til at spara upp til at bygging ella húsat keypa smáplássum skuldi áhugi verið til tess við støði í staðfestingini av at tað er stórur tørvur á at fáa fleiri fjølbroyttar bústaðarmøguleikar í føroyum fer minnilutin við hesum at mæla løgtinginum til at samtykkja uppskoti minnilutin tekur undir við málinum og mæli í løgtinginum til at samtykkja uppskot hóasti hóast tað kanska ikki verið so stórir fólkavøkstur á útoyggj so vísir tað seg at tað evurið vaksandi trupulleiki at fáa nakrar búgva í av kanska fleiri orsøkum útoyggjarnar eru vorðnar enn meira áhugaverdar at vitja eisini í ferðavinnuhøpi tí er tað kanska fleiri av teimum húsunum sum standa tóm ð standa nógv tóm hús og útoyggj at tað kanska verða uppkeypt av fólki summ hugsa um ferðavinnu og at leiga út til ferðavinnu og tískir er tað trupult hjá teimum sum búgva á staðnum ikki minst ungu fólkum at fáa at keypa tí at prísirnir verða so høgir og harvið fáa fáa sítt egna hús og seta seta seg til ella búgva harpeint samstundis eisini verður ofta leigað út til ferðavinnuna og ikki langtíðarleiðir tí at mann kann vinna meira pening við at leiga út til dømis til útvesl ferðafólk htí er sambært fólkinsum búgva har úti og eisini teimum søgunm sum eru í miðlunum trupult at fáa nakar atbúgva í á útoyggi og ta eiga vit at gera nakað við og tað er kanska ikki s lætt at at at fáa loysn sjálvandi kann mann tær kommunurnar byggja meira á útoygji el tar gera í tag lat stykki út men tað er kanska eisini lættari sagt enn gjørt nei ein møguleiki er sjálvandi at bústaðir byggja nakrar heilt fáar bústaðir til dømis tveir av kalsoynni o einum svíni og og so framvegis soleiðis at ungar familjur hava ein møguleika at búgva har til leiðu o fyrst í hvussu ferð ikki bara tí tað einki einki oa atbúgva í men oftani vissu tað er eitt par har annar kemur kusu múu siga úr mikladali og hin kemur úr gøtu so er tað kanst ikki víst tann sum kemur úr gøtu fer at trívast í mikladali tí vilj eg kanska búgva á fyrstu leiðu áðrenn tey taka avgerð um at keypa og seta seg í skuld tí er tað skilagott at nakrar fáar leiður bústaðir eg veit tað væl at nú sigur samgongan a lanstýriskvinnan ar arbeiða við málinum at koma við einum pakka niðan løgtingið sum skal geva bústaðir heimild til at at byggja fleiri leiður bústaðir en ter hava gjørt higartil meni men bústaðir hevur í dag nú hava tirikki pengar eftir men teir hava havt alla tíðina heimi til at byggja eisini útoyggj bústaðir kann byggja har teir hava hug til at byggja men higartil hevur bústaðirð ikki valt at byggja á útoyggj tað er kanska eisini tí teir hava fylt teimum plitisku sigunalunum hvat er tað politiska skipanin vil um mann e skendir eit greitt signal ogtaðer anskt tað sum javnaðarflokkurin vil við hesum uppskotunum til bústaðir at mann ynskir at eisini nakrir bústaðir verð bygdir á útoyggj so er vandi fyri at bústaðir ikki ger tað so tað signalið er tað sum vit vilja við hesum uppskotunum nú fellir tað nokk men so vóni eg at landstýriskvinnan tá hon kemur á løgtingið hevur eitt signal at mann ynskir eisini at tað verða bygd eitt lítiðsindur á útoyggj tað er fýra hundrað milliónir landstýrskvinnan snakkar um at bústaðirð skal fáa lánið g heimild til vist tú snakkar um um seks leiðubústar útoyggj o snakka vit kanska um at mann skal brúka eitt stað millum seks og níggju milliónir

tað verður bygd á útoyggj og at landssýriskvinnan tekur tað við í sínum uppskoti tá ið hon einaferð nær kemur sínum uppskoti í løgtingi takkfyri hara formaður
ja so eru tað viðmerkingar brandur sandoy fyrst erso æ
ja takk fyri hara formaður tað at standa omumikið av húsum tøk á útoyggi ommikið tí nýtast vit ikki at byggja meir hproblemið er bara tað at vit í áravís ongan bústaðarpolitikk hava havt føroyum vit hava ikki upp á nakra máta gjørt laga tað soleiðis at hesi bústaðinum sum eru millum annað útoyggj hat teir upp á nakrar máta at verða handlaðir illa at mann pá nakra máta fær møguleika at leiga sær illa keypa sær ein av teimum bústøðuri tí ann seldur koma teir at standa og detta niður nú tey næstu næstu árini tí haldi eg at mann burdi ikki bara hugt upp a bústaðir og bústaðir og bústaðir sum loysnin upp á alt bústaðir hevur víst á at bústaðir er ikki loysnin upp alt tað má ein realir bústaðarpolitikkur til sum sigur nøkur onnur ting enn bara bústaðið bústaðið bústaðir har er har er eitt el la annað sum politiska skipanin yvir sæð yvir sær og g og haldi eg er tað sum
aksal johannesen
hja takk fyihara formaður eg eri samdur blandi sadur at bústaðir ikki kal gera alt men eg haldi at bústaðir eru eitt gott amboð at brúka eisini í hesum førinum eru eisini samdur við nógv hús standa tóm ág útoyggj rættiliga nógv hús men tað mísir seg vera trupultat framat hesum húsunum onkur hevur rópt upp um at bústaðarskylda er kanska á útoyggja altso kundi verið á krav men tað eri eisini nakað sum mær ikki dámar so væl eg veit tar væl tí summi uppskeypa hús kanska reinspekulatión men tað r eisini fólk sum kanska eru uppvaksin tað kundi verið í skúgvoy tá tað kundi verið í húsum og arvað sítt barnaheim eftir foreldrunum ner búgva í dag í eysturoynni ella klaksvík ella havn skuldu tey ikki kunna arva sítt barnaheim og hava tilnýtt til bygdina sovorðakvat tað tað ver trupult tí er tað trupult við geramegenerellari lóggávu at loysa tær avbjóðingarnar men har trúgvi eg akkuvrt hetta uppskotið kundi bøtt um tær tær avbjóðingar sum fólk hava at búseta seg útoyggj
ja so er tað edva jacobsen takk fyri etta
formaður ja nú nevndi aksuul johannesen sjálvur tað er skul líka spyrja hann um tað ikki er møguligt hjá bústaði vist tað var tað bústaðið vildi tað at byggja á útoyggj um tað ikki kanska eta at í verulig ein kanska ein stórur avbjóðing við at ikki kanska verður tann vísti tørvurin ella kann mann ikki eisini vera vandi fyri at eitt slík hús kom at standa tóm ella har hugsaði javnaðarflokkurin tað at brúka tað møguligt sum ar bb og har var eitt sindur skeptisk akkurát tí at týdningarmikið at teir byggja har sum har sum tørvurin er tí tørvurin er so stórur men tað vísti sæ wisske rundan um hetta her so heur tað eisini verið nevnt at hvat ger mann tá ið fólk kanska hava fleiri hús hví hví er tað so trupult at koma framat húsum útotað er nemliga tað sum tað verði nevnt nú at tað er ikki et manglvøra við við húsum men men tað er kanska heilt aðrir vinklar mann skal eisini hyggja inn á fyri at tá mann arbeiði viðhesum málinum tí at tað stendur einki í lóggávuni í dag at bústaðr ikki kann byggja ein nøkur smá hús útoyggj og
ja so er tað aksel johannesen
takk fyri viðmerkingina edva jacobsen og eg eri samdur við vsensin yeg nevndi at bústaðir hevur heimildina men tar royndirnar sum eg havi á bústøðum í hvussu er tá ið vit komu í landsstýrið fyri ja fimm árum síðani nú sum varð bústaðirin um fund og spurdi hvat er tað politiska ynski av av bústøðum hvat tær skuldu byggja og hvat slag tæir skulu byggja so framvegis tá hevði verað ávís ikrotikkur av at til dømis eitt byggjarí her yvir á strond og eitt byggjarí í klaksvík varð kanska íbúðir sum vóru kanska í so dýrar at leiga út tá varð ynski um at mnnskuldi byggja h so sjálvat tørvurin var og leggja sær eftir at bygja bíligt og tað lurtaði bústaður eftir so eg trúgvi eisini lti senda signal at vit halda at mann skal brúka ein lítlan part av hasum fýra hundrað milliónum til at byggja á útoyggj so hevði bústaðið gjørt tað men tað vit fáa eit sikunal frá politisku skipanini un tantakk fyr
fær uni rasmussen eina viðmerking gers
svæa atakkfyri harar formaður nú tá ið tá ið tað verður nevnt um esar bústaðirnar á útoyggj tá fingu vit eisini at vita frá bústøðum at sansýnioynni var stór fyri at at tær fór at geva undirskot og tað var greitt signal bæði frá framsókn og frá tjóðveldi herfyri tá eg spurdi spurningar her beint at tey vóru ikki intersseraður í at vera við til at fíggja tað tey sum skuldu búgva í teimum størri plássunum so pp á tann mátan so kann tað eisini blíva eitt problem at at klára tað økonomiskt visti mann ikki kann hava eitt sindur av samhandsfesti í hasum partinum gott nokk veit eg at javnaðarflokkurin legði upp til at leiga tað út til útlendingar men tað var tað heldur ikki serliga stórur interessa fyri takkfyrri
so er tað aksel johannesen
ja eg nú gangi út frá tað sum bústaðir vusað heur gjørt higartil tað er at seta leiðina soleiðis at tað skalt dekka atbetala lánið aftur ella sa kostnaðurin at byggja og vilíkahald tað ev mán eisini gjørt tað úttoyg eg gangi gert út frá so tann mátan hea fíggja seg sjálvt men vandin er jú fyri at tíðarskeið kunnu íbúgnarstandar tómar og tá søgdu vit so tað var ikki avgerat tilt uppskotið her men fyri at ikki at koyra so um ta undirskotið tá ítbúdanarstandar tómar yvir á onnur sum leiga frá bústøðuum at so kundu mann leiga út í rbmb tey tíðarskeiðini kundi verið møguleiki at fingu heimil til tað at tað var ikki øll som veru so glað fyri tað her í løgtinginum men tað er so ein møguleiki at gera tað uppá hum man ikki ger tað so má mann jú spreiða eitt møguligt undirskot til allar hinar leiðararin hjá bústøðunum
men men eg trúgvi at sum an byggir rætt og eftir teirið hasum tørvurin er so eigur mann at fáa tá tú so sagt um seks íbúðir har á leið at fáa teir leiðara út nærum alla tíðina takk fyri hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum tað er einki broytingaruppskot í hesum uppskotinum so vit atkvøða nú um málið soleiðis sum tað varð lagt framger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er tólv atkvøður fyri nei ellivu atkvøður fyri og sekstan ímóti so er málið er fallið og avgreitt frá løgtingusíðani koma vit til ta seinasta aðru viðgerðina í dag tað er onnurviðgerð á tingmáli nummar fýraogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um landsskatta kommunuskatt skattalógin tað er dagføring av skattafríupphæddini til sjálvboðað arbeiði innan ítróttaøki hvør biðr um vorðið tað er magnus rasmussen ger sovæl
takk fyri harra formaður ja tað er álit frá fíggjarnevndini o tað er ein ein samd nevnd løgtingsmál nummar fýraogtjúgu frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um landsskatt og kommunuskatt tað er skattalógin dagføring av skattafríuupphæddini til sjálvboðið arbeiðið innan ítróttarøki landsstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgum niclasen hevur lagt málið fram tveyogtjúgunda septembur í tveytúsnog tjúgu og eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda septembur tvey túsnog tjúgu tað beint fíggjarnevnd nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda oktobur tvey túsundog tjúgu undir viðgerðin hevur nevndina á fund við dómarafelagið og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen nevndin hevur hesar viðmerkingar endamálið við uppskotinum er at dagføra galdandi upphædd soleis at tað framhaldandi ber til at fáa skikkað fólk at taka lut í hesum sjálvbodna virksemi nevndin ásannar samfelagsliga týdningin av tí stóra sjálvbodna arbeiði sum verður gjørt innan ítróttaøki talan er um dómarar linjuverjar og venjarar innan ítróttin umframt leiðarar og hjálparar hjá ítróttafeløgum hesi fólk sum brúka sína orku og frítíð til at leiða og venja okkara ungdóm fáa eina ávísa samsýning frá sínum feløgum samsýningin svarar tó ongan hátt við ta tíð og orku hesi fólk nýta innan ítróttum samsýningin skal tí lutvíst síggja sum ein viðurkenning fyri arbeiði og lutvíst sum eitt endurgjald fyri tær útreiðslur hesi fólk sjálvi bera í arbeiði teirra fyri ítróttn innihaldsliga er talan um sama uppskot sum landsstýrismaðurin og fíggjarmálanum legði fram í vár løgtingsmál nummar sjeyogfýrs frá tvey túsund og nítjan men sum varð tikið aftur sum partur av politiskari avtalu millum samgongu og andstøðu orsakað av serligu støðuni við koronu í tí uppskotinum varð tó ásett at broytingin fekk virknað frá fyrsta januar tvey túsund og tjúgu nevndin heldur at tað sama tíð eigur at verða galdandi fyri hetta uppskotið og setir hon tíð fram soljóðandi broytingaruppskot grein tvey verður soleiðis orðað henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir at hon er kunngjørd og hevur virknað frá fyrsta januar tvey túsund g tjúgu viðmerkingar við hesi broyting fer lógarbroytingin eisini at fevna um skattaárið tvey túsund og tjúgu við hesi broyting og viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg hugsi at leggja tær afturat ati í viðgerðini so hevur tað verið nevnt hetta her við skótum hvar er skótarnir í hesum her eitt hoyringsskriv var frá skótinum eisini og tað hevur landsstýrið eisini fingið hoyringsskriv frá skótunum og vit hava í fíggjarnevndini valt ikki at taka tað við her og tað er tí at tað er ein rímiliga stórur munur hetta snýr seg um ítróttin har ið fólk fáa løn ella eina samsýning hetta er ikki ein skattafrýstuðul til ítróttafeløgin skótarnir eru ólønt teir fáa ikki løn og tað vil siga tað at at vit halda tað at hetta her hendan lógin sum er frá tvey túsund og fimm haldi eg tað var fimtan túsund krónur to er tert hækka hevur verið alla tíðina man er hækkað upphæddina í kravt av at tíðirnar broytast og og pengarnir iki hava saman virði sum teir høvdu so hevur ann hildið fast við tað tá ið tað kemur til til dømis skótarnar so kunnutað eisini vera aðrir áhugafelagsskapir sum arbeiða ólønt tað er ikki tað snýr seg ikki um løn hetta er løn sum so mann ikki verður skattaður av teimum fyrstu hálvtrýss túsund og tað er soleiðisnar at mann hevur eitt eitt vinnutal og mann verður skattaður so hvørt og so tá ið ár er liðugt so sleppu mann frá skattinum mann fær hann afturgoldinað ta er mann pimmoghálvtrýss so smakkar tað í og so betalir mann skatt fullan skatt tað er orsøkin til at vit ikki hava tikið skótarnar og onnur áhugar fylgin í tí hetta er ítrótturin sum og her handlar tað um løn og ikki um ein mann sigur ein stuðul ein lnta um eini ein skattafrían stuðul til ítróttafelagin takk fyri
viðmerkingar kristina háfozs fyrst ger so væl
ja tað er eitt gott mál og sum vit tjóðveld taka fult undirvið út úr eisini samd nevnd um tað sum eg tó havi víst á bæði undir fyrstu viðgerð av sínum málunum eisini fíggjarnevndin tað er tað at vit eiga eisini at hyggja at øðrum virksemi sum eisini hevur við frítíðarvirksemi at gera vit vita at tað eru fólk sum til dømis undirvísa í leiklist í tónleiki ja í ymiskum listagreinum og eisini skótar og tað er eittlanda órímiligt í at landið velur at geva ein skattafyrimun til tey sum kann mann siga undirvísa innan fyri ítrótt men ikki innan fyri hini økini tí vil eg hoyra um magnus rasmussen vil virka fyri at landsstýrið eisini lukkar sum arbeiði fyri at fáa teir bólkarnar við í eini líknandi skipan tí at tey verður tey einasta rímiliga fyri at viðgera øll eins
rasmussen
ja takkfyri hara formaður ja hatta er nakað sum vit eisini høvdu upp at venda í í fíggjarnevndini eisini hettaher hvar hvar er rímiligheitin ha og eg altso mær er dámt væl at landsstýrið arbeiddi við nettupp hvørjir møguleikar eru og hetta handlar um løn har mann sleppur frá skatti meðan vistu vit taka til dømis gótarnir g kanska aðrar ávarfelagsskapir so arbeidir teir ólønt og tað er tað atvisti mann sigur skótar vit kenna alt tað góða arbeiðið har og tað er onnur tað er líkasum at finna út av hvørji eru tey ha so at tí halda vit at hetta her skal vera soleiðsnar sum tað er nú við dagføra upphæddina men at landsstýri paralelt arbeiði við tí sum kristina háfas nevnir tað haldi eg vri fínasta slag og kanska vit fingu greitt frá frá landsstýrinum hvørjar møguleikar landsstýrið sær í hesum hertakk fyri
ja so er tað høgni hoydal ger so væl
har formandi nevndin vóru rasmussen hetta við við skótunum sum hava eitt hoyringskriv og tað vil siga aðrir felagsskapir sum hava líknandi arbeiði sum ítrótturin hevur so eins væl ítrótturin hevur á meta tíðini við sjálvboðið arbeiði so er tað ikki einari aðrir felagsskapur men eg havi ikki skilt tað sum eitt skótandi biður mær ein serliga frádrátt fyri fyri fyri feløgini hjá skótunum men men í sama máta vit stóðu arbeiðir frívili tær sum leiðari so kanst tú fáa somu treytir her er tað ikki gjørligt at fáa at fáa javnstøðlað tað og hvat hvat hvat metir fór mær fyri hjá einum krevst til til at mann støddir í hesum førinum felagsskapurnar líka
magnus rasmussen takk fyri
grarðra formaður ja hatta er akkurát avbjóðingin altso munurin ímillum hetta og tað sum er hjá skók nú tað er tað her er tað hjálparfólk og venjarar hvat er fáa eina samsýning og upp til hálvtrýss túsund so er tað skaffarfrítt meðan tað er so nógvir aðrir felagsskapir sum hava óløvnt arbeiði tað vil siga tað at tað fáa faktiskt onga løn og tí kann hendan skipanin ikki brúkast til torfelagsskaplar millum annað til skótarnar visti tað væl løn so kundi mann sagt at tað var ein paralellur og tí má tað faktiskt og tað er tað sum kristina háfertsvøðini á at kanska funnið eina skipan hvussu mann kann gera tað soleiðis sar at tað balanserari betri endaðger men men akkara sum torfelagsskapirnir passa ikki inn í hesa skipanina taðtað haldi eg ikki takk fyri
heðin mortensen takk kan eg hava
rar formaður lítlan fyrispurningi til magnusø rasmussen eg komi eisini inn á tað sama nevnliga við skótunum og tríðlíkum tí hetta her er eitt gott mál og eg haldi at eisini vit skulu stuðla hesin her væl og virðiliga men tað eru altso felagsskapur serliga kanska skóta leiðari ungdómsleiðari tað er ringt at fáa fáa teir at at støðast ikki bara tí til pengar men tað er ávísa útreiðslur sum teir altíð hava og tí er tað ein spurningur sum magnus rasmussen eisi kemur á harra formaður tað er nemliga tað at kunni mann funnið eina skipan har soleiðis at tað eisini bliva partur av tí tað er ei sindur av mun í á á átónleikarlívið og skótum og kanska ítrótti eisini mena skóta virksemi tað tað treingir til eina ordiliga upphagking og upplyfting nemliga fyri tað arbeiðið sum tey gera tað gerast stórt ungdómsarbeiðitakk fyri
magnus rasmussen
ja tað eri eg eg kann kanska eisini siga tað at eg kenni nógv til skjótarbeiði hvi ikkiverið skótir sjálvur men eg havi sæð hvønn týdning tað hevur í nærumhvørvinum og hvat gott ið kemur burtur úr tí arbeiðinum so tað skal eingin eingin ivir vera um tað men tað sum eg royni at vísa á tað er tað at tað er ólønt arbeiði meðan tað innan fyri ítróttin er tað lønt og hetta her er skattafrádráttur sum tey fáa sum vera lønt meðan hini eru ólønt og so er tað tað at finna eina skipan sum kundi gjørt at tað var betri balansi í og tað er akkurát sum ta skipanina sum eg haldi at ta hevi veri áhugavert at at landsstýrismaðurin arbeitdi við kunnu vit finna eina skipan soleiðisnar at tað líkasum balansera eitt sindur betri og so hetta nú nevna vit skótarnar men tað eru eisini aðrir felagsskapir sum gera eitt eit manngott arbeiði altso tað er bara hvør hvør skal vera í tí bólkin hetta her er líkassum avgreinsara til til ítróttin so at funnið ta skipanina tað haldi hvr gott men hetta er so ein skipan sum hevur verið frá tvey túsund og fimm haldi eg og hetta snýr seg um at at dagføra upphæddina sum eg haldi øll fegnast um tað er so ein samdnevnd takk fyri
ja takk fyri so er tað aksel johannesen fær orðið ger so væl
ja takk fyrihara formaður hetta er eitt uppskot frá nænstýrismanni í fíggjarmálnum sum er til aðru viðgerð um at broyta ta skattafría samsýningina sum ítróttarfeløg kunnu rinda sínum hjálparfólki sum óðspt starvast ólønt í dag er tað tretivu túsund krónur árligani og tað kann hækkast upp til hálvtrýss túsund uttan skattik t rindast av tí og tað er sjálvandi eitt eitt eitt gott hugskot sum vit javnanrferð taðka fult undir við tí at tí at tað er rættiliga nógv fólk sum gera eitt rættiliga stórt arbeiði runt í ítróttarfeløgunum kring føroyar og leggja nógvar nógvar nógvar tímar í teir og skal mann hava eitt dygdargott frítíðarvirksemið út ú útróðrarfelagnum so er tað er tað týdning um eisini fær vaksin fólk at vera við og skulu vaksin fólk brúka nógva tíð so e eisini fínt at tey kundi fáa eina ávísa samsýning sjálvt um tað er su útgavðspunt ólønt tí nógv brúka kanska tíggju fimtan tjúgu tímar um vikuna næstan ári runt upp á at venja børn og hjálpa til upp á aðrar mátar innan fyri ítróttin og og tað fáa vit óalmindiliga nógv fyri pengarnar sum hugsa um altso hvussu gott er fyri børnini at koma út í hesir ymisku ítróttarfelagsskapirnir bæði at tað er heilsiliga gott og tey kanska mennast á nógvar mátar og eisini sosialt er tað fyrutey allarflestu børnini og okkara ungdøgum rættiliga gott ein broyting hevur fíggjarnevdinið sum mælt til sam fíggjarnevnd tað er at uppskotið er galdandi frá blevi eg afturvirkandi kraft altso frá fyrsta januar tjúgu tjúgu og ikki frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu sum landsstýrismaður annars skeyt upp og orsøkin til tað er at landsstýrismaðurin hevði sama uppskotið í løgtinginum í vár men tá bleiv tað tikið aftur orka korona og tað vísir seg at fleiri samban tað hoyringarnar sum verið so hava fleiri ítróttafeløg er lags sítt virksemi til rættis í tvey túsund og tjúgu út frá tí at uppskotið fór at verða samtykt og har við havta gjørt eina avtalu við við fólk sum sumhjálpa til í felagunum at samsýninguri verður hálvtrýss túsund í ár og ikki tretivu túsund og vist man ikki lóggevu afturvinkandi kraft so komu taið rinda skatt av allar allari hálvtrýss túsund krónunum og tað var ikki aflan so tað er einskilagóðan broyting men samstundis hava fingið eitt eitt hoyrisskriv inn frá skótunum ella felagið hjá skótunum sum vísir á at ati at tað eitt sidur óheppið at hesa skipaninr bara er galdandi fyrá ítróttin og ikki fyri aðrar frítíðarfelagsskapir millum annað skótar tí at tað er kanska kappingaand so ella so nkurerhvussu nevnt fyri meg at tað tað er onkur sum kanska hevur verið virkin í skópinum sum leiðari men samstundis eisini virkin okkur ítróttafelagi og skótarnir rindast vim útgavðtkonum ikki nakrað løn men onkuntíð verður verður tað sum hav krevst av í ávísum skótaleiðari so mikið nógv at men enn tá kann skal mann taka frí frá sínum vanligum arbeiði at tá kundi hava gott hav givið eina samsýning men tá kann manmn kann áa ein skattafrøa samsýning frá ítróttafeløgunum men ikki kann fáa tað frá skópunum at so velja hesi heldsur st heldur leggja sína orku í ítróttafeløgunum og tí er tað kanska ikki órímiligt at landstýrismaðurin hyggur eftir ber tað til at víðka hesa skipaninasoo eisini galdandi fyri fyri aðrar frítíðar felagsskapir millum annað skótar soleiðis at tey sum leggja nógva orku í í ta frítíðarítrivið eisini kunnu fáa eina samsýning sum er skattafrí tí tað eru nógv børn rættiliga nógv bæði sum hava fingið also tað tað ey sum er vaksin í dag ag børnini ú dag so fáa rættiliga stóra gleði av tí stóra arbeiðið sum er gjørt í tí føroysku skóta vrørsluni so mín áheitan á landsstýrismanni er at hyggja eftir um tað ber til at víðka hesa skipanina so tað seu eisini er galdandi fyri aðrar frítíðarfelagsskapir enn einans ítrótt annars eitt frálíkt huppskot som jóvnapoku tekur fult undir við
ja so er tað núg viðmerkingar edvar jakobsen ger so væl
takk fyri ha formaður ja eg haldi tað er er oriliga gott at nevndini komin til at tað skuldi vera galdandi hettar árið eisini tí at tá ið tað var frammi í vár og nógv set tað kanska tað byrjar ikki fyrr enn tá um summarið tá børnini byrja ítróttin og tað var kanska sett eftir tíð upp á hálvtrýss o hettahvur staðið stað øgiliga nógv ár eg havi sjálv verið partur av nevnd í nógv ár og tað er atta er so áso ein greinsæ sum sum mann ofta fer forbí við hesar tretivu men men sjálvandi eg sísá eisini gott at hoyringsskrivi og mann kann altíð hyggja eftir hvussku skipanir verða frameftir sjálva partur av tí sum yngri og tað man hen ongantíði hoyrt nakrar tankar um at pengar verða inni innan fyri ta vinnuna men sjálvandi alt alt broytist við tíðini og og tað er kanska truulleirir trupullri at fáa fólk at taka sær av men tað eru akkurát sum ikki verið ein vinna sum ella ikki verið ein frítíðatøki sum hevur verið fíggjað men men tá ið mann fær hoyringsskriv so er tað tí at at tað kann eisini hava týdning fyri onnur økir so so tað trúgvi eg væl at mann kann hyggja nærri uppá
aksal johannesen
ja ønú var eg sum sum heilt dungur var rættiliga virkin í ítrótti bæði fótbólti og í flogtbólti var eisini ungdóðsvenjari bæði flogbólti í fótbólti men tá var tað tta solðt hon vandi tvær ferð um vikuna í ein tíma í seks mánaðar um ári ellokkurt ít landi og nøkur fólk tóku rætta stóra ábyrgd av seg og men tey brendu se út á nakram fá ár tí het teg kanska for nógv at í dag er ítróttirin blivin nógv meira professionellur soleiðis at eisini børn venja kanska fýra fimm ferðir um vikuna og kanska í staðin fyri seks mánaðar um árið í ellivu mánaðar um árið tí krevur tað rættiliga nógv meira av teimum sum eru í venjarar og hjálparfólkaítrótafelagsskapinum nógv meira tíð tí haldi hendan skipanin er er frálík og eisini man hækka tað upp í hálvtrýss túsund og so eigur landsýsmaðun t hyggja eftir at tað ber til upp á ein skilagóðan máta kanska víðkað um skipanina soleiðis at aðrir na aðrir felagsskapir ella frítíðarfelagsskapur ikki ikki kappingaravlarandi ímóti vegis teimum tá man skal kappast um hesi fólkini summ eru virkin í okkara frítíðarfelagsskapur
dahl
ja takk fyri jag eg haldi tað er resimassel wi johannessen førur fram her ati tá mann ger skipanir sum hesi her sum eg væl skilji eisini verða gjørdar so má mann eisini haldi eg taka atlit til at mann ikki diskriminerar ávísar partar av okra ítróttarøkjum altso skótar ella frítíðarvirksemi skótar hava íg gjøgnum nógv ár haldi eg verið eitt øgiligai gott ting fyri føroyskan ungdóm og hevur bitið il til til nógv gott haldi eg eisini og tí haldi eg eisini nderessasum ats var johannsen feran ram at lansýrsmaðurin eigur at endurskoða kanska at ein svorar skipan sum henda her r tá man hevur gera ndi sorna skipan so eigur eni hvussur at verða og fevnað um um annað enn bara teir ítróttir sum eru populerað visu ann kan kalla tær tað takfyri ha formaður

eg og johandal er púra samdur í hasum spurninginum eg umhugsaði tá eg las hoyringsskrivið frá skótinum um mann skudi gjørteittbroytingaruppskot tað havi so valt ikki ikki at gjørt tí at eg trúgvi eisini ma mann setti hvussumant orða tað tí tað heldur ikki enda har úti tað verða eitt og hvørt soleðis tað skað verðar misbrúk av skipanini men at mann landstýrismaðurin setir seg niður saman við skilagfólkum o hygga eftir um tað ber til at víðka um ásetingina soleiðis at at tað ikki er hvussu ikki kappingaravlirandi fyri aðrar frítíðarfelagsskapir sum eisini gera eitt rættiliga stórt ólønt arbeiði fyri fyri okkara børn og okkara ungdóm

eg haldi hetta upskot eit eitt frálíkt uppskot eg førdi fram at eg helt at sólurin skuldi vera tað talið skuldi vera vtrýss túsund um árið staðinfyri hálvtrýss túsund tað hevði vera eittrunt tal sum sum hevði førs fimm túsund krónur um mánaðin men so haldi eg eisini tað tá ð mann snakkar um frítíðarfelagsskapir so eru tað so øgiliga nógvir ymiskir frítíðarfelagsskapir og tað rætta var at tosa við teir um hvat tørvurin var hjá teimum som mann fekk eina skipan sum var tillagað til ymisar ymisku frítíðarfelagsskapurnar vit hava ikki bara skóta vit hava eisini dansifeløg og annað sum sum gera stórt arbeiði inna fyri ungdóm so tí eigar mann at fara at tosa við tey og koma við einum nýggjum uppskoti um hvussu mann kann fáa tey inn í eina skipan takk fyri
ja so e raksal joansangin
áh ja og hetta uppskotið kostar annars ikki landskassan nakað serligav pengum tí at ítróttafelagin leggja seg sjóvaldi at leggja útlønirna og samsýningin í um nokk sína løn o samsýning eftir kann skattras skattafyrði uphæddin her sant er tretivu túsund so rinda ítróttaføløgi tretivu túsund árliga eru hálvtrýss túsund so fara tey møguliga up til hálvtrýss túsund men um ann ikki koyrd hálvtrýss túsund so fara tey ikki upp harbeint tað vil siga at landskassin fær ikki nakað eyka skattar inntøkur við at koyra tað niður tel at halda tað niðri men tað er bara at ítrótafelagini so rinda ein lægri samsýning til tey fólkini sum gera eitt rættiliga stórt arbeiði í felagunum úti um landiðtakk fyri
ja takk fyri so er tað khristian andreasen sum fær orðina ger væl
ja takk fyri hara formaður eg haldi hetta e eittgott uppskot og eg skal takka fíggjarmálaráðharranum jørgum niklasen fyri t hava lagt uppskotið fram hart tiltrongt og tað sum uppskotið jú inniber tað er ein skattafrádrátt til sokallað frívild arbeiði og tað er kanska tey allar faksis sum gerast at fara um hvussu stórt hvussu stert viður í tað sjálvbodna arbeiði hevur í føroyum tað er kanska vert at nevna tað at ísf gjørdi fyri einum tíggju árum síðani eina kanning og hon vísti tað ati tay føroysku ítróttafeløgini runt um kring brúktu einir fýra hundrað og hálvtrýss túsund tímar til sjálvboð í arbeiði har av trý hudraðog hálvfjerðs túsund tímar til venjing og áttaoghálvfjerðs túsund tímar til umsitingarligt arbeiði og eg eri trigt upp á ta at tað talið er nógv nógv hægri í dagin hvat tað ver fyri tíggju árum síðani visti mann siga tað at kostar tvey hundalógum tíman s virði av tí so vildi tað sum ísf koma fram til fyri tíggju árum síðan svara til eitt lønarnivog upp á einar hundrað millióni visimann tekurfótbóltsferðina sum eg kenni ett sindur til so er tað eisini ein kolusal rúgva av fríviligum arbeiði sum verðurlagt í dag allastaðnis runt í landinum tað hevur øgiliga stóran týdning fyri menningina og trivnaðin úti í samfelagnum stóra týdning fyri okkara uppjaling av okkara børnum og sovíðari tað eru fimm túsund aktiv í fótbóltsspæla ella fimm túsund rigisteraði fótbóltspælalagar í føroyum tað er átjan feløg tey hava hundrað nevndarlimir og kanska hálvtrýss limir í undirnevndum alt frílilta arbeiði vit hava fýra hundraðog tjúgu lið í føroysku fótbóltskappingini fýra hundrað og tjúgu lið tað svara tá vit hava einar fimm hundraðog hálvtrýss til seks hundrað venjarar og vit hava fólk sum krevja inn til vaktir og tey sum vaska klæðir og alt er tímaligur tað er eini átta hundrað til túsund fólk sum fáast við dag vit hava hundrað og tíggju dómarar so tað eru ein kolusal rúgvu av arbeiði sum eðu lagt íð hetta her sum kanska tey faktisk t geva sær fara um hvussu stórt viðurtet fyri fyri samfelagið og sjálvt igi er tað nakað avhasn her sum skal sum skal lønast og og tað verður ikki lønt til tað tað virði tú hevur men við minni upphæddum og tí er heitter uppskoti við at hækka markið frá tretivu til hálvtrýss túsun krónur ógvuliga kærkomið eg vildi allíkavæl hugsa ella eg bín hugsan er tann at tað er soleinar við seg ið mann so fær einoghálvtrýs túsund krónur til dømis so so fellur hamarin við skatti tað burdi e kanska verið mær hevði dámt best vist tð varð broytt soleiðisnar at tað var ein botnfrádráttur uppáa haser hálvtrýss túsund og so vanliga skatt restini og ikki at mann so fangaði tað fangaði viðkomandi á skeiva beinunum við atbetala fullam skassi fyri alla uppháddina eg veit k erila hví mann ikki kann gera tað men finst kanska onkur tekniskt forkláringpáda tað veit eg ikkiog so er tað eisini ørliga gott haldi eg at uppskotið fekk virkuna frá í ár av altso tavil siga frá tvey túsund og tjúgu tí upskotið veðurlagt fram í vár og eg veit at fleiri feløg hava lagt sínar fíggjarætlanir og lsínar ætlanir eftir at hetta bleiv my við ársbyrjan og tí er tað eliga gott at mann fær tað fær tað broytt síðstin aftur hetta fær gildu fyri alt ár tvey túsund og túgu so eg eri eri akla tata uppskotið og at takka fyri
so er tað viðmerking erhard joensen
ja takk yharar formaður øh tað er púra rætt sum kristian andeasen vísir á at at ítrótturin hevur hevur størri og størri fyllir meira meira í samfelagnum og og allar hasr tímarnir tað er sikkurt rætt at at at teir eru til staðar men fríviligt arbeiði er nú einaferð fríviligt arbeiði tað er líkasum at nú er nú skal tað frívilja sum mann seti einar eru í fyrr nú skal eg seta sær prísur á tað og tað kann so ikki vera øll hesi her tvey trý túsund fólkini sum eru rundanum sum dómarar og venjarar og hjálparfólk og altíð ter sum fáa tær her men tað verður gjørt í nógvum øðrumum í ta inan fyri kappróður taðr innan fyri átrúnaðátr innanfyri ja skótar eru nevndir her tað er eitt ótal av frívilligum arbeiði í føroyum so tað verða bara nøkur heilt fá sum koma at fáa fáa nyttu av hesum her og tað er kanska ein av beikleikunum við einum sovorðnum ø uppskoti sum hesun her hvar mann fer og oyra merkir tað til eina grein og sigur tað restin
so er tað kristian andreasen
ja takfyri hara formaður tað er rætt sum tað eg blivi sagt at tað er eg sjálv fylgi til soleiðinr at nøkur av teimum sum fáast vi htther fáa eina vissa samsýning fyri tað annars hevði tað ikið borð til tað ikki borið til at at fyriskipa ítrótt í føroyum uttan at onkur fekk løn fyri tað og uttan at tær var tey allarflestu sum gjørdita sjálvboðið altso tú fært ikki kanska venjarar til at blíva professionellar uttan so at teir fáast við tað og fáa st við tær burturav og kanska taka eina útbúgving og so víðari sovíðari so tað er neyðugt og tað saman við dómarum hor skal havan útbúgving og ter brúka nógva tíð upp á tað hvørt vikuskifti og tað kann kanska eisini fáa ein karakter av hvar mann sigur hetta skal vuski samsýnas við einari við sær upphædd men tær upphæddirnar sum verða betalt har eru slett ivir høvur iki svarani til ta innsatsi sum verður sum verður givin sum er latin og tey allar allarflestu bæði í føroyum og eisini aðrastaðnis gera eitt eina rúgvu av frívilum arbeiði sum tey onga løn fáa fyri
tek kristina hafons
ja eri samd við kristian andreasen í at tað er eitt heilt ófatiliga stórt arbeiði sum verður gjørt ívild í hesum landinum og vandan frágreiðingini í sf gjørdi fyri nógvum árunn síðani var ótrúliga áhugaverd v eg havi ofta fleiri sambandið leiri onnur mál hugsau at vit burdu fingið dagført tey tølini eg vónani at eisini t mann kann fáa dagført tey tølini tí tey vóru ein góður máta at á onkran máta varpa ljós á eisini tann fíggjarligi síðuna av tí arbeiðinum sjálvt um eg veit at fólk gera tað tí tey brenna fyri hesum økunum fyrst og fremst nú spurdi khristian andreasen hví heta ikki bar vera ein generellur botnfrádráttur hetta spurdu vit eisini fíggjarnevndini og tað er millum annað tí mann vildi málrætta henda stuðulin til inntøku sum hevur við ítróttin at gera í so falla tað var ein generellur stuðul og viðkomandi til dømis bara fekktíggju túsund um ári í inntøku frá ítróttafelagnum so hevði restin upp til hálvtrýss túsund livin botnfrádráttir í skattinum frá øðrum øðrum arbeiði sum ikkih við ítróttina at gera so tað er sympla fyri at málrætta tað til júst tann partin annars við hoyra um kristin andreasen hevði tikið undir við at mann víðkaði hesa skipanina til eisini at fevna um til dømisannarja
so er tað kristian andreasen
ja takk fyri teir formaður eg haldi eisini at tað er væl áhugavert at hann gjørt hana kanning í dag hvussu stórt tað sjálvbodna arbeiðið ið veruliga er í føroyum í einaferð ítrótt tí tað er ikki smávegis tað er nógvaførna ella tað er úrsi munandi meira enn hvat tað var fyri tíggju árum síðani tá ið vísa eftirhjørri kanningina tað er heilt vísur í tað er hvussu svar langt oman fyri fýra hálvtýss túsund og tímar í dag við sum hann fór at kanna tað nú eg haldi tað at tað finst eisini annað sjálvboðið í arbeiðarføroyum innan fyri skótari og dømis og svíari sum hann gott kundi umhugsa at latið hesa skipan eisini fevnt um tey hava líka góðan rætt til stuðul frá djalmenninum í samanhangin sum ítróttin men men eg trúði at tað er hvussu størsti tørvurhóvusin er innanfyri júst í ítróttin sum so men eg eri hopin fyri at lata tað fevna um skólavirksamia visti tað er tørvur fyri tí takk fyri at fara mær
ja tað er ikki fleiri sum hava biða um orði so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er soleiðis at tað er ein samd nevnd sum hevur lagt álit fram og hevur eitt broytingaruppskot að tað tað fara vit fyrsta at atkvøða um vit atkvøða nú um broytingaruppskotið hjá einari samdarnevndja eg haldi tað manglar ein atkvøðaso eru vit liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt so skulu vit atkvøða einaferð afturat tað er øhvit atkvøða um uppskotið soleiðis broytt tað gera vit núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð ja so eru vit komin til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar áttaogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknasáttmála millum stjórn danmarkarkongsríkis saman við føroya landsstýrið øðrumdvegin og stjórn noregskongsríkis hinubegisum tað eitur vit skulu hava framsøgufólk tað er brandur sandoy fyri fólkaflokkin heðin mortensen fyri javnaðarflokkin jaspur langaard fyri sambandsflokkin høgni hoydal fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri ja so fari eg at broyta tær til at vit viðgera hesi bæði málini undir einum tað er eisini fyrsta vijerð og tingmælt nummar níggjuogtretivu og tað er góðkenna sáttáámarknaðssáttirmáa millum stjórdanmarkar ongsríkis saman við føroyalands edíslands hibegi so fær framdursandoy í orði ferst ger so væl
sum sum formaðurin boðaði frá so er hetta málið eitt uppskot til samtyktar at landsstýrið kann sleppa at seta í

føroyar øðrumegin og noreg og íslands hinumegin tað eru tveir sáttmálar sum eru sum eru til til viðgerðar og tað er viðvíkjandi marknaseting á landgrunnunum uttan fyri tvey hundrað og fjórðum royingar á havleiðingnum millum føroyar ísland noreg og sjamein tað vil siga norðanfyri føroyar

hetta arbeiðið er eitt arbeiði sum er byrjað fyri rúmari tíð síðan í tvey túsund og níggju varð kravið latið landsgrundsnevndini hjá samheindum tjóðum har ið eg haldi føroyingurin sum eitur martan heinessen er ein partur av tí nevndini og tað tekur drúgva tí at fáa sovnar sáttmálar upp á fáa semjuum so sovnar sáttmálar men tað arbeiðið kom so undir land í fjør og eg meini at jenusa rana var yviri í stockholmin skrivaði undir tað í tvey túsund og nítjan meini eg og tað er sjálvandi treytað av at øløgtinginella tað lóggevandi valdi góðkennir tað í teimum respektivu londunum

inniheldur nakrar definitiónir av øhvat fyri øki talan er um tað er so tað fyrsta og tað er eitt øki sum er sjeyogtjúgu túsund fer kilometrar stórt fyri okara part ípartin hjá hjá føroyum so kann uttan iva siga at hetta er ein ein stórur dagur í føroyskari søgu at vit at vit fara oí øllum førum fyri tey komandi ættarliðini tað er sjálvandi ikki nakað sum verður troytt úr hesum landgrundinum í dag men men so hvørt sum tíðirnar útvúgla si og møguleikarnir bláva betri so verður sjálvandi møguleikin hjá komandi ættarliðum føroyskum ættarliðum at kanska vinna burtur úr tí landgrunninum sum vit í dag fara at skriva undir at er okara

er soleiðis atsáttmálin staðfestir eisini hvussu hvussu mannhvussu mann millum annað handfer ósemjur um so er at mann er ósamdur um tær tey ymisku tingini kunnu útvinnast har mann í grein tvey til dømis definera hvussu er við mineralfundum á landgrunninum at báðir partar um so er at tað krossast yvir landamørkini ella ella landgrunnsmørkini so skulu báðir partar vera samdir um at útvinna tey mineralfundini sum eru eisini er í grein tvey defirnerað at er talan um kolvátni sum mann finnur sum um skala landamark eisini so skal mann gera eina avtalu um hvussu mann ø útvinnur ella troytur hesa hesi kollvetnisfund og har einilla ein samtroytingaravtalan skal gerast og tað er so grein trý í sáttmálanum sum vsumm útgreinar hvussu tann samdroytingaravtalan og hvørjar reglur fyri henni eru og so er tað grein fýra til grein sjey har definerar hvussu í eventuellar komfliktir á økinum verða loystar eventuellar ósemjur um hesi tingini ø har sum mann millum annað fer illa hevur møguleika fyri at seta ein gerðarætt og eisini heita á formannin fyri altjóða dómsstóluna um at ati tilnevna ein gerarætta dómar

øhhetta er á mangan hátt eini ein gáva til komandi ættarliði sum sum tekur við aftan á okum sum er er ikki nakað kolvetni ella nøkur mineralfund gjørd á hesum í hesum øki men eingin veit hvat ið hvat ið framtíðin hevur at bjóða uttan iva sum tøknin mennist og summ og sum møguleikarnir og og og at at troyta ymisk ráevnir og annað veksur so verður sjálvandi interessan størri fyri fyri at útvinna tað sum mann nú einaferð kann finna í hesum øki

er eisini tann fyrimunurin at vit kunnu nokk umsíðir siga at føroyar er vorðin ein fullgildigur limur í arktis tað er soleiðis at landgrunnurin hjá okum eftir hetta kemur ati kemur at røkka norður um polarsirklin og við tí røkka føroyar norð um tað økið sum mann definerar sum sum arktis ella norð í tað økið sum mann definerar sum arktis og tað kemur uttan iva at hava ein stóran týdning fyri føroyar í í framtíðini serliga av strategiskum orsøkum hetta her at mann nú blívur ein ein reellur limur í arktis vit hava hildið upp á at vit eru limir í arktisk tí at vit hava arktisk klima í fjøllunum hjá okkum men nú røkka vit so eisini norðum bullarsirkulin sum sum fleiri lond definera sum verandi arktis so tað eru nógvur fyrimunir við hesum her og men tað er kanska ikki teir stóru fmunin beint her nú men upp á sigt og fyri komandi aftarliðinu í føroyum er hetta eitt mál sum fer at verða uttan iva eitt gott stig tá tey fara at hyggja afturá hvat vit hava gjørt í løgtinginum í
ja so er tað næsti røðari nú er tað heðin mortensen sum fær orðið ger so væl
ja vit hava eitt málið uppskot til samtyktar og tað er um góðkenning av marknaðarmáli sáttmála millummstjórndanmarkar og so er tað føroya landsstýrið ørðumegn og stjórn noregs og so er tað eisini ísland eg sigi eisini sama sum undanfarni røðari hetta er ein stórur dagur fyri fyri føroyar hvussu fyri framtíðina tí at føroyar vaksa jú munandi við heili sjeyogtjúgu túsund kvadrat kilometrum so tað er eitt stórt umráði sum fóriat veða verða tað størri í dag tá ið er er undirskrivað h sáttmálin er fyriliggur og tað er jensarana landsstýrismaður sum hevur undirskrivað enda sáttmála tann tretivunda oktobur í tvey túsundog nítjan í í stokkom og og skal hann so sjálvandi eisini viðgerast her í løgtinginum uttanlandsnevndini men hann skal eisini viðgerast í í fólkatinginum so harra formaður hetta her við havrættari sáttmálanm hjá st sum vit rópa og hetta gevur sandalondunum ognarrætt rætt til at umsita alt fiskiríkidømi sjónum og øll ráðevni á og undir hóvbotninum út á útá tvey hundrað fjórðingar úr landi og rætturin til ráevni á og undir hóvbotninum men ikki til fiskiríkisdømi og sjónum kann eisini røkka út um tær tvey hundrað fjórðingarnar um so er at landgrunnurin røkkur longur út og tað ger hann í hesum førium í tílíkum førum verður tað relevant at kunna áseta hvussu langt landgrunnurin veruliga røkkur reglurnar fyri hesum eru ásettar í havrættar sáttmálanm hjá st og tað áleggur viðkomandi strandalandið at skjalprógva at hvat ytraðmarkið fyri landgrunnum tá gongur pasera upp á nemliga hesar reglarnar sum fyriligir her tað er soleiðis at vit hava umboðsfólk í hesar nevndini hjá

her og nevndini tað er martan hienesen hann situ har líka síðhan í tvey túsund og tólv og viðgjørt hatta málið og kom fram til tað málið sum er í dag og tað kunnu vit fegnast um at vit hava føroyingar eisini á tí økinum so situr hann har í í eystur og hetta her er soleiðis at at havrættarsáttmálin kom fyri okkara nú sigur mann okkara kongsríki í danmark og viðkomandi gildi frá tvey túsund og fýra og vit skuldu sostatt latið okkara landgrunskrav ella krøv norðanfyri eisini sunnanfyri føroyar í seinasta lagi desembur tvey túsun og fjúrtan og tað er tað sum vit hava gjørt nevnda próvførsla gongur í dagliga talið ofta undir heitinum landsgrundskrav men formliga er talan tó ikki um nakar krav men um ein rætt sum vit hava sum sandaland og eigur sambært havrættar sáttmálanum tó kann tað í tílíkum førum vera krevjandi at skjaldprógva ítøkiliga hvar landsmarkið gongur uttan fyri tær tvey hundrað fjórðingarnar tað kemur tó ofta fyri harra formaður at bæði innan og uttan fyri tvey hundrað fjórðingar at grannalondini í grundini eiga rætt til somu felags umskarandi øki tí økini kast bæði hjá norra í føroyum og íslandi og og umskara soleiðis og tá verður tað upp til tað avverandi strandalondini semjast um marknaðarásetingina teirra millum og formiliga er marknaðaráseting eitt ríkismál men av tí at málsøki ráðevni í undirgrundini er yvirtikin sum vit vita hava føroyar ein serligan áhuga í hesum máli og tað samdist danmark og føroyar um at fremja tann føroyska partin av landsgverkætlanini í felag bæði við atlit til organisatión og eisini til sjálvan kostnaðin við hesum áseting løgdust út umleið tær trý londini til felags umleið hálvfems túsund kvadrat kilometrar av landgrunnini uttan fyri teir tvey hundrað fjórðingsmarkini afturat tí partinum sum liggur innan fyri tvey hundrað fjórðingar tað vísir seg tó at tann íslendski og norski landgrunnirnir røkka um stóran part av tí sama økinum sum tað føroyska bæði uttanfyri og innan fyri tvey hundrað mørk hjá øllum hesum londunum her á leiðinum tí hevur tað tørv á at áseta innanhýsis ldgm millum londini har tey hava býtt felagsøkin sínámillum vørkini innan fyri tveyhundrað fjórðingar verðu avtalað longd í hálvfjerðsunum og um aldarskiftið varð ísland longu í í tvey túsund og seks varð ein fyribils semja gjørd millum øll trý londini om landgrunsverkini tilmælið frá frá dsnevndini var millum annað at atí norra tað bleiv í tvey túsund o og níggju og í føroyum tvey túsund og fjúrtan og ísland tvey túsund og sekstan og eftir at havafram og tað skal mann aftaná mann hevur góðkent hetta her so er tað at ð endaliga bítið blívur soleiðis at atgjørdist nøkulunda soleisar at fjórðingur til ávíkavís føroyar og ísland og ein helvt til noreg og her er eisini vert at nevna at norðeg hevur tvey relevant landøki her á leiðini nevliga meginlandsøki noregs í esturu og so oynna janmain ið er ein útnyrðing so landgrnøki sum fellur til føroyar í lut føroya lut er fyri tvey hundrað fjórðingar er sostatt umleið sjeyogtjúgu túsund kvadrat kmetrar hetta her landsgrásrættininm kunnu vit brúka tað til um ráðstevnu og og undir havbotninum herundir møguligat er kanska kolvetni olja gass onnur mineralir men eisini livandi tilfeingi sum heldur til at botni millum annað krabbar og annað men ikki fisk í sjónum tað eru altso vit sum eiga rættin tað vil siga føroyar til at umsita og útvinna hesi ráðevni eisini til at veita øðrum nøkrum rættindi um vit ynskja tað til dømis oljufeløgum ella øðrum eisini vit hava gjørt tað innan fyri tvey hundrað fjórðingar við rættinum sjálvandi fylgir eisini eitt stór ábyrgd at umsita hesi rættindini á skynsaman hátt og hóast heitið sum er partur av okkara landgrunni fevnir um allar tær nevndir sjeyogtjúgu túsund fermetrar um sum eru sera djúpt havøki har dýpið í støðuni er út við fýra túsund metrum ella meira enn tvey túsund favnim og mann skal sjálvandi ongatr sega ongantíð men tað má metast ósannlíkt at nakrar stóvrar nøgdir av olju gassi kunnu finnast og útvigas í hesum økinu men harafturímóti er tað ikki óhugsandi av ymisir mineralir møguliga kunnu finnast sum kunnu hava áhuga til dømis í samband við ja tað framleiðslu av orkukeldum battaríum vindmyllum og øðrum men alt hetta her her lítið kannararformaður og hóast tílíkt mineralir grd grundevni møguliga kunnu finnast í ávísum nøgdum er tað enn sera óvist um tað nakrantíð kannu útvinast við vinningi fyri eygað men møguliga leiting eftir og útvinning av ráðevni av nevnda slag krevja stórt vartsemi eisini mótvegis umhvørvinum og tað skulu vit ansa sera væl eftir og tí er tað av stórum týdningi at kenna umhvørvið úti asæ ikki minst tað lívfrøðiliga umhvørvi áðrenn nakrar veruliga leitivirksemið og fyri ikki at tala um møguliga framleiðsluvirksemið kann fara í gongd og tí vil tað eisini fyrst og fremst vera týdningarmikið at vit fáa gjørt nakrar grundleggjandi kanningar nemliga á hesum økinum sum í fyrsta fyrstani hava meira karater av gransking enn ráðevnisleiting og so er tað eisini harformaður at vit hava tann sygrapartin sunnan fyri føroyar eisini og vitjandi ytralandgrunninum sunnan fyri føroyar tað tykist úrslitini enn nakar longri veðs frá okkum tí her er ikki einans okkara landkvvíðirøð til at viðgera eisini men tað er líknandi krøv komið frá bretlandi og írlandi meðan ísland enn ikki hevur latið sína skjaldprógvi til til grunnin herbeint soleiðis eisini manglar teimum londunum hvussu hetta økið skal býtast sína millum men tað er eingin ivi hjá okkum at javnaðarflokkurin fer at taka fult undir við hes her ætlan sum fyriliggur hetta er ein framtíð fyri okkara eftirkommarar og at vit hava gjørt føroyar so stórt afturat við heili sjeyogtjúgu túsund túsundi kuafturat kilometrin er eitt stórt øki men vit skulu ansa sera væl eftir at tað umhvørvið sum vit fáa nú at tað verður rikið val men vit kundu gjørt nógvar nógvar granskingar tí økinum ikki minst nú vit fáa nýtt granskingarskip á hesum økinum jagup sverra hatta er nemliga akkurát tað sum hann kundi verið ein partur av til at kanna ta ríkidømi sum sum vit hava har beint so her eru spennandi økir mann kundi farið í í gongd við og hetta hava vit kanska havt í huga lpartvísta grund tað jarðfeingi jaú ernæsta tíðin farin men jsverri sum til dømis kundi verða ein partur av tí kannað og kortlagt hetta landslagið á havbotninum sum eru okkara partir og síggi a niður kanska mórðurfleii soleiðis at vit vita hvat er undir havpeinti hvussu nógv lív er undir har og hvat kunnu vit í framtíðini síggja fram ímóti so harra formaður hetta her uppskotið er til samtyktar og hetta málið erðr roknar við í nei í uttanlandsnevndina men javnaðarflokkurin fer at taka fult undir við hesum her uppskotinum fyriliggur hetta er kærkomið og hetta er gott at landsstýrismaðurin
fyri tað er eina viðmerking hon er frá høgna hoydal ger so
ja harra formaður tað var mest tí athmorten nevndi tey komandi la ella tey drúgva arbeiði til komandi arbeiði við landgrunskrøvum og øðrum sum nevndi ta nýggja havransaraskipið jákusverri og egri púra samdur við imorten í at tá ið vit tóku avgerð um at byggja jákups verra tá tóku vit eisini avgerð um at seta ta allar fremstu tøknina umborð á jáksverra millum annað eiinso tú kann taka taka so trý demensionell ltykltsmyndir av havbotninum og niðurundir ein ein part so tað kemur at vera ein partur í eisini at at at stuðla okkara krøvum frameftir heilsuhykur sjálvt um tað skuldu eisini gerast seinnu kanningar og annað so so tað verður eisini ein stórur fyrimun tá ið ókurs verri vónandi skjótt verður handaður landstýrinum
takk fyri hevði morsen ger so væl
ak fyri harra formaður tað er púra rætt sum høgni hoydal nevnir eisini at jaksverri er eitt stórtframkomu tøkniligt skip sum sumundanfarna samgonga sett í gongd til at byggja og nú verður hann klárir til at fara í brúk og tað er gin eingin ivi um tað at tað er nokk eitt av teimum mest framkomnu skipunum su koma av her í norðuruatlantshavi og at hann kann gera tíðlíngar kanningar sum er tr eisini kanska fyri onnur lond bæði til ísland og noregi tað ivist onga løtu í so har haldi vit hava rakt lætt og síggja fram ímóti at vit hava tað tøkna sum skal til fyri at kanna millum annað henda havbotnum og eisini annan havbotn eisini innan fyri tvey hundrað fjórðingar so harra formaður vit síggja fram ímóti hetta kann kann menna okkum sum land og ikki minst at gera okkum sum eitt stórt land og eina tjóð takk fyri
takk fyri so mongu orðini tann næsti at røða verður jaspur langoyrd ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi hetta er eitt stórt mál og øgiliga spennandi mál sum vit erla tvey sum vit viðgera bæði okkara okkara víðkan av okkara undirgrund mótvegis íslandi og norra hetta er eitt mál sum mann hevur arbeitt við nú í tey síðstu fjúrtan árini síðani tvey túsund og sekstan har mann tvey túsund og seks har mann koma ásamt um eina eina gongd á leið hvussu mann ynskti at at finna út av hvussu mann skuldi deila hetta her kempistóra økið undir seg himorsen kom øgiliga væl inn á hvussu hvussu stórt tar vargóðar hálvfems túsund fær kilometrar og eg haldi sjálvur hetta er eitt eitt so mikið stórt øki at mann hevur ordiliga ringt við at fyri halda seg til egentliga hvussu stórt tað er skal mann royna at segl at seta tað í í eina forrold til okkurt so er tað føroyar í dag trettan hundrað og níggjuoghálvfems fers kilometrar tað vil siga at vit tosa um eitt øki sum er knappa er tjúgu ferðirnar so stórt sum alt føroyar tilsamans so hetta er ein ein eini stórur dagur tað stendur eisini í viðmerkinum til til málini at hetta kemur sjálvandi ikki at hava so stóra ávirkan kanska beinanvegin tað ka ganga nøkur ár áðrenn vit koma at veruligani at fáa naka fíggjarligan vinning burtur úr tí men tað er nokk eingin ivi um at tað um nøkur ár eisini kemur at hava jaliga ávirkan á okkara búskap akkuráthvat hvat kemur t henda nú verður tað sjávandi fyrst gjørdar kanningar kanningar kanska fara fram í eini eini tíggju ár og r eisini øll londini hava gjørt avtalur um akkurá hvussu hetta skal ganga fyri seg og hvussu tann gransking sum er gjørd innan fyri heta her økið skal deilast millum lolondini soleiðis at øll fáa ágáðan av tí so eg haldi at at tað verður eisini spennandi at síggja hvussu vit hvussu vit koma atbrúka tað kanning sum hevur gjørd eg haldi eisini tað er øgiliga viktigt at vit sum samfelag traðk í karakter her eisini og at vit eisini fara inn og gera gera seta pengar av eisini til at kanna hetta økið tá tað kemur til undirgrundina og tað sum er undir tí so eg haldi at hetta verða heta ereitt gott mál og og eg eri øgiliga lfegin um at hetta er endaliga komin á mál takk fyri
takk fyri ja so mong vórðu orðini tann næsti at fáa orðið verður høgni hoydal ger so væl
frú forkvinna leingi í tað ið væl skal vera og tað er hetta eitt dømi um hetta málið sum nú loksins er undirskrivað av av jens arana uttan fegsrára saman við sínum íslendsku og norsku starvsfeløgum enn kann mann so siga frá einim tjóðeldssjónarmiði at at danir hava fingið loyvi at skriva undir saman við við jens a rana men tað verður vónandi skjótt at at vit púra uttan uttan tann ta forðingina kunnu avgreiða hesi týningarmiktýdningarmiklu viðurskiftir og frú forkvinna tað er tað er áhugavert at seta hetta málið í ein søguligan samanhang

verður sagt at føroyar eru eitt lítið land men hvussu tað sum eg eri uppvaksin við og eisini orsøkin til eg bleiv tjóðveldsmaður tað var tá ið eg hoyrdi erling paterssons sála tosa um at føroyar vóru ikki nakað lítið land vit áttu bæði ein landgrunn og eitt havøki sum er størri para íbúgva enn kanska nakað annað land eigur og at vit við tí sjónarmiðunum eiga at síggja okkum sum eina stórhavstjóð mitt í norðuratlantshavi sum kanska er ríkast í heiminum við livandi tilfeingi men eisini hevur ein landgrunn sum nú við hesum ásetingum í havrættarsáttmálanum eisini hevur gjørt at vit hava víðkað okkara landgrudsmark við hesum sjeyogtjúgu túsund ferðskilometrunum sum semji er blivin um við viðvið norra og íslandi og sum er viðurkent av landgrunsnevnd sts øhog eg minnist sera væl tá ið hetta málið byrjaði og tað er e haldi eg haldi eg verið púra stór semja millum øll landsstýrisnum síðani hava verið men hetta var meðan amerkalsbervar løgmaður har fyrsti landrudsmarkið við bretland bleiv avgreitt í tí sambandi og við teirri oljufyrisiting og seinni oljumálaráðið sum sum bleiv sett á stovn tá so fingu vit tú skjótt staðfest at vit eiga millum fremstu serfrøðingar á hesum økinum øheg kann ki lata vera við at nevna martn heinesen sum hevur við frá byrjan og orni olav sum var við nógv tá og síðani hava hava nógv onnur fólk tikið við bæði á jarðfeingi sum eru nú bjørn kunoy hevur verið okkara serfrøðingur eisini á hesum økinum har lú sigvaldsson og mong mong onnur øh og tey hava arbeitt miðvíst í einari nevnd sum faktiskt vegna danska kongsríki eisini har vit hava havt formanskapin í nevndini sum hevur sett krøvini fram um landrudsmarkið hjá føroyum og hava eisini stuðulað tey knýta seg at grønlendskum krøvum norðureftir og annað og tað arbeiðið hevur verið ómetaliga væl úr hondum greitt tí hetta er eitt sera sera stórt vísindaligt arbeiði sum skal til fyri at prógva vit kunnu siga hahasta sáttmálan ásetti rættin til okkara egnu búskaparligu serøkir altso fiskimørkini sum føroyar so vunnu sær við tógvustríð fáa tút að tvey hundrað fjórðingar í sjeyoghálvfjerðs men síðani áseta jú hasasáttmálan vit kunnu eisini fara longur út tá tað snýr seg um langrudsmorkini og har lærævu tað um at prógva jarðfrøðiliga og vísindaliga at føroyski landgrúnurin røkkur longur út en tvey hundrað fjórðingar og tað er eitt stórt arbeiði tað krevur kanningar og tað krevur próvførslur og tað krevur tað krevur at tað verðu lagt fram á ein slíkan hátt at ein nevnd undir altjóða hjásamheindutjóðum altso landsgrunnsnevnin hjá st setir so eina undirnevnd sum metir eru hesi krøvini í lagi tað vil siga at gongur føroyski landgrunnurin hangur hann natúrliga saman við einum øki sum er longri í hesum førinum norðanfyri enn enn har sum vit hava ásett fiskimørkini higartil og langhusmørkini og sumlda sinihevði mortin nevndi krøvini hava eisini latið inn til tað sum vit kalla fyri føroya háslættan sumbreta kalla fyri rocl og hattanslættan sum er eitt upphæddur størri øki og tað arbeiðið sum hesi vísindafólkini hava gjørt viði sterkum stuðli frá embatisverkinum og frá øllum teimum ráðharrunum sum hava sitið her vast givið hefta úrsliti og eg eri sera fegin um at mann longu í tvey túsund og seks gjørdu eina gjørdu eina semju har vit søgdu við við ísland og norðreg at um so er at øll trý londini kunnu prógva at teirra landgreinur røkkur út í æðishavið og hetta økið jamen so eru vit samd um at býta tað og so verða krøvini latin inn til st og hugsi tvey túsund og níggjuoglotivil okkara inn og í tvey túsund og fjúrtan altso vara fimm ár aftaná tá hevði landsgrunnsnevndin viðurkent at føroyar høvduokkara landgrunnur røkkur natúrliga út út hendan vegin við hellingini o øllum tí sum hartil hoyrir og ei natúrlig samanhangur við føroyar men ísland fekk eisini viðurhald í sínum krøvum át angrunnur á kandavegin og norsoarnum saman í jamain og tískil lá málið fyri soleiðis at tá ið øll trý londini fingu viðurkent síni krøv í landgrudsnevndini hjá st við eiteimum vísindaligu próvførslunum so traðkaði semjan í kraft og hon er soblvin útint í hesum báðum sáttmálanum sum viðgera her í dag eg haldi eisini tær sáttmálarn eru vælir hondum greiddir og byggja á haldi eg á sera gott altjóða arbeiði soleiðis at tú longu her ásetir at um so er at kolvetni ella mineralir ella annað verður funnið í økinum og sum kann umskarast so eru ásetingar um at tú skalt gera tað í felag í semju millum partarnar ann finnst ikki semja so verður settur hann gera aftur niður og síðst endra kann eisini ein ein óheftur ein óhefturi gerahatta dómari taka avgerð tað haldi er sera sera sera góð prinsippir sum vit átu at kunna at brúkt við sær øgiliga nógvum økjum at tað ber til at gera slíkar altjóða sáttmálar so frú forkvinna er land mítt lítið so í verðin stór og við hesum føroyar hava jú við sínum fiskimarki á leið tvey hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund ferðs kilometrar taka vi nú landgrunnsaøki sum altso ikki fevnir um um tað sum snýr seg um fiskivinnu sum fáa vit sjeyogtjúgu túsund fermetrar afturat tavilsiga vit fara uppá um trý hundrað túsund ferðs kilometrar og tað er sanniliga eitt stórt land tað er sanniliga eitt stórt land og ver okkara krøv sum eg rokni við eisini suðureftir móti føroya hástættanum heilt ella partvíst gingin av møti so skul vit bara ímynda okkum at bara tann bara tað økið vit hava í dag áðrenn ta hetta kom afturad tað er sum bara skulu meta tað tað er sum alt landaðøkið hjá bretlandi altso bretland við skotlandi og was og onglandi tað við tað vit hød frammanundan ella meira enn tað nú fáa vit sjeyogtjúgu túsund ferðskilometrar afturat hso vit vit eru sum sum nevnt ø síggja nú ta við sjónina sum øgiliga fá trúðu upp á tá hjá millum annarlendi pæturshini sum bardist fyri hesum frá fyrsta degi av at vit eru millum tær allar størstu tjóðir og eru ein stórhavastjóð og stór landgrunstjóð í norðuratlantshavi og tað gevur okkum serstakliga stórar møguleika bæði til okkum sum nú liva og til okkara komandi ættarlið eg haldi eisin frú forkvina t tað er áhugavert at royna at taka hettað til sýn tí tað er ilt ønú havi eg sjálvur verið har har norðuri ð skipi einaferð men t ímynda sær hvat er fyri øki heta e eitt øki við stórum dýpi og tað beendir ikki á nakrar stórar stór kolvetnisfund eru í løtuni tað kann koma tað kundi vera mineralur men tað er tað er so eisini eitt ein dimensjón afturat og tað er heta við botnssetudjórum tað kundi landstýrsmaðurn kanska greitt nakað frá um ati tað er hent tað at millum annað russland og norra hava sagt tað at tá ið tá tað snýr seg um botnzetudjór altso krabbar og fleiri sløg av skeljum og annað so taka tey sær rætt til við landgrunsmarkinum at hava ræði á tí tað hal seg at føroyingar hava ætlað at at at fiska skeljar og krabbar

ííkkkrókinum uttan fyri nor norskan enorska langrusmarkið men teir siga nei nei nú eru botsetudjórini tengd at landgrunnim og eg veit kki vusu nógv av tí er her men tað eisini eisini viðurskiftir sum kunnu hava týdning frameftir og so er tað hesir nøvnini sum eg hadivit royna ataka t til okkum vist vit mán hyggu etir kortinum so eru vit í æðishavi siga vit men har liggur is ryggur og æðisdalur og gývrunardalur og óðinstindari harðaleið og baldurs rust og bárur og geil og tílík so eg haldi at vit skulu royna sum politikarar eisini at royna at taka hesi nøvnini til okkum til tess eisini at fáa tað inn í okkara okkara hjarta og høvd at vit at vit nú eiga at vit nú eiga hetta hetta stóra økið í noratlantshavi sum eisini gera okkum til ein eisini í landafrøðiligum beinleiðis høpi til ein part av arktis eg haldi nú altíðvit hava verið tað og norðatlanshava arktisa eiga ikki at skiljast at men í við hesum eru vit hvussu er eisini norðanfyri tað sum vanliga verður sett sum sum tað arktiska tann arktiska kringin so fari egat taka trý av tað sum hevði morsen nevndi at eg haldi tað er øgiliga nógv stór tøk tikin á hesum økinum sum nógv fólk eiga rósfirði men eg haldi eisini taðr it stórt tak at vit nú skjótt fara at fáa tað føroyska nýggja havransara skipi í sigling sum fer at verða høvuðsamboði bæði til at verja okkara egnu fiskastovnar og okkara egna landgrunn men sum eisini fer at vera ein lutur í at at halda framvegis eina standandi vísindaliga arbeiðinum sum okkara vísindafólk hava gjørt til støðugt at skjalprógva kanna savna inn dátur og annað til at gera okkara krøv galdandi og har verður havastarskipið ein ein ein frálíkur luti hjá okkum at gera tað frameftir so eg rokni at bæði fiskifrøðingar og jarðfrøðingar og onnur fara at hava dagligu gongd sil sína mánaðarligu gongd umborð á á jákupis ferra skjótt so eg haldi viskul siga til lukku við við til allar føroyingar hetta vít ikki hvat vit kunnu gera og lat mesk so enda frú forkvinna við at tað besti setningurin í viðmerkingunum hjá landsstýrinum øh eg veit ikki um jensarana hevur hevur snígtað ígjøgnum ellum bárður bárður nielsen ikki evur sæð tað men har stendur sum síðstu orð í viðmerkingunum at nú taka vit ræði á hesum soleiðis at lunnurnar kunnu leggjast undir at útinna fulfullræðisrættindi á hesum øki og tað kunnu vit í tjóðeldsflókkinum bara taka fult undir við og fara at stuðla lansstýrismanninu í at gera tað og vónaðndi sendir upp fyri teimum meira sambandskukeftunum sum sum ikki ordiliga orka fyri hesum týdningarmiklu orðunum sum eru grundarligum tjóðin
ja takk fyri og so er ein viðmerking komin frá kristinu háfoss ger so væl
ja hetta er av sovornum eitt stórt mál og tað er fantastiskt at vit eru komin her til og eri samd við høgna hoydal í at tað er ella vísi bara hvussu afatiliga gott arbeiði tey fólkini sum hava arbeitt við hesum í so ómetaliga nógv ár hava gjørt eg haldi eisini at að er ein øgiliga góð mynd av at hvat ber til at gera millum tjóðir á friðarligan hátt eg hevði ynskt at allurn tann ófirðin sum er aðrastaðni heiminum um landaøkið og umsjóøkið eisini kundi loysast á ein sovorðnan hátt sum hatta her hefta rættiliga fyrimyndarligt eisini pp á tann mátan høgna hoydal kom stutt inn á hatað men júst hetta her við at vit nú víðka langrunnin norðureftir og koma inn um hendan her arktiska sirkulin eg veit væl tað ikki avgerandi men kann tað ikki fáa stórar týdning í hvønn leiklut vit kunnu fáa og at okkara rødd kanska gerst enn sterkari í tí arktiska samsvarvinum tað kann kunnu vit hvønt fáa vónumtakk fyri
ger so
tað gera okkum sterkari á allan hátt eisini í okkara sjálvsfatan altso vit hava eg kann ikki lata vera við at hugsa um tað hvussu ofta vit fáa trúttaner vøkuna at vit eru so lítil og vit eru so smá og alt hetta her men í tá vit síggja at føroyar eru jú bæði land og hav og landgrunnur so eru vit eitt ómetaliga stórt land og harvið hava vit eisini ómetaliga stóran týdning og ábyrgd mótvegis okkara grannum og tí sum hendir í okkara øki her so sjálvandi skulu vit skulu vit brúka hetta til a styrkja okkara fullveldi og til at styrkja okkara samstørv við við allar grannar og eg haldi landstýrsmaðrinkanngreiða frá tí mtaðhevur eisini verið royndir gjørdar longu nú men tær hav ikki borið á mál at gera eina prinsipiella semju við bretland og írland sum øll gera krav upp á føroyaháslættan ísland ger tað eisini tað haldi egnú meira ivasamt tað tað hava nøkur krøv har men at mann eisini har fammanundan kanska hevð hann semju áðrenn eg rokni ikki við at tað verður so lætt men har eru krøvini so eisini send inn til til til st til langrusinna hjá st um ta kravið men eg haldi ikkiat íslendingar av sent tem eg minni skki rættiliga men tað kann hastin landstýrsmaðurin greiða frá men eisini har að veðar gott at mann kanska hevði gjørt prinsipielu semjuna áðrenn krøvini verða antin váttaði ella ella avvíst so ja hetta her fer at gera ta hetta fer at styrkja okara støðu sum tann altjóða leikarin vit eiga at vera og lat bara enda vi tí frú forkvina vit eru altso eisini við hesum vit egkansa tríggjar ferðirar avstørri um danmark tað er løgið við tað stýras tavnam landi sum fyllir so nógv minni og sum og sum allíkavl brúkar okkara stórleika til at styrkja sína posisón í heiminum
takk fyri so mong vóru orðini tann næsti at røða verður steffan klein poulsen ger so væl
takk frú forkvina ja eftir fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogtretivu og níggjuogtretivu uppskot til samtyktar um at góðkenna marknaðasáttmála millum stjórn danmarkar kongaríkis saman við føroya landsstýrisøðrumegin og stjórn noruregskongsríkis hinmegin og og tað seinna uppskotið er so við stjórn íslands hinmegin tavil siga tað er ein marknasáttmáli fyri tað økið sum liggur uttan fyri teir tvey hundrað fjórðingarnir og tað er ikki hvørjum degi at sl slíkir sáttmála varð gjørdur sum tað verð nevnt í uppskotinum tí tað er soleiðis at mann skal koma við grundgevingum fyri tá mann ger krav upp á slík øki uttan fyri teir tvey hundrað fjórðingarnir og her er so ein semja endiliga komin og og í hesari sáttmálan herbeint sum vit viðgera í dag so eru eisini reglar um felags ráevnisfundir tað vil siga at mineralur og annað liggur tvørtur um mørkini sum nú eru verða ásett her so eru ásetingar gjørdar um hvussu mann loysir hesar ósemjurnar og annars hevur hetta uppskotið her ella tað vit fáa hetta økið afturat tú hevur onga ávirkan á galdandi lógur og sum so ongar fíggjarligar avleiðingar men givið at vit ikki finna okkurt virðiikli í hesum økinum ø økið sum vit fáa tað er sjeyogtjúgu túsund fer kilometrar íslendarar fáa níggjuogtjúgu túsund og norra fær so fimmoghálvtrýss væl yvir fimmoghálvtrýss túsund ferr kilometrar og tað kemst nokk serliga av eisini oyggjni jajamain sum tey hava har hon kemur rættiliga væl t við hjá teimum og tey fáa so fimmoghálvtrýss túsund ferkilometrar av hesum økinum og eg hav ikki so ræðliga nógv at leggja afturat men eg vil státt av við at vit skul ikki taka eina slíka avtalu fyri givið til eina særa semju millum trý lond tí vit síggja hvussu tær stóru kjólirnar kanada eg haldi usa við alaskaer eisini innbland har og russland og og sjálvandi grønland í í tí arktiska økinum hvussu tey gera líknandi krøv upp á tað økið sum er har eisini uttanfyri teirra tvey hundrað fjórðingar og tað vísir seg at krøvini hjá teimum yvirlappa hvørt annað tí tey kunnuú sjálvandi gera krav upp á tað økin sum liggur í miðjuni um um sjóvnorðspólin og her yvirlappa tað alvorliga og tað vísir seg at vera rættiliga harsturí um hvør skal fáa hvat og og at fáa so nógv sum møguligt til sín part og millum annað hevur russland nógvan aktivitet á svalbard og tað er ikki tí at tað er serliga stórt yvirskot eg haldi tir koyra faktiskt undirskot við tí virkseminum teir koyra har men tað er fyri at í framtíðini kunnu tryggja sær søguligu rættindi í arktiska økinum sum mann sær hvussu londini brúka allar snildir fyri at kunna seta so stórt krav sum møguligt tá ið slíkari slíkir sáttmálar ogog krøv skulu gangast á møti ø tí haldi at vit skulu bara gleðast um at vit hava eina slíka semju og eg eri sjálvur lukkuliga óvitandi um hvussu tilgongdini veri tað kann møguliga møguliga verið ein høgur tilgongd við nógvum knytingum tað kann væl vera men nú er semjan su er og og tað skulu gleðast um at vit hava fingið ein ansvøra gó semju takkhara formaður
takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen sum hevur orðið
ger so væl takkfyri ha formaður ja vit viðgera tvey uppskot til samtyktar um at at góðkenna marknaðarsáttmálan millum danmarkarkongsins har sum tað er vegna føroyum sum er nakað ein tekstur eg hopi at man sleppur sær av við skjótt h við noregskongsíkin kongsríkis og stjórn íslands og tað snýr seg um at at marka ella marka móti millumlondini at mann hevur nakrar greiðar rammur rundan um útvinning av mineralum og kolvetnesevnum og og hvørjar skipanir skulu upp á pláss tí viðvíkjandi arktis er sjálvandi eitt alsamt meira áhugavert øki bæði her í føroyum eisini í sambandunum millum danmark føroyar og grønland norðanlond sum heild arktisku strandalondunum sum heild og at enda heimin sum heild øh ikki tykkum at siga so verður tað tosað øgiliga nógv um arktisk kring heimin og vit hava egentiliga havt arktis á breddanum nú í gott tíggju árum í øllum førum øh vit síggja eisini ataltso danska stjórnin hevur ikki víst serligan áhuga fyri øki seinastu árini men nú byrja vit at síggja íkrafta vit síggja veruligir vinnumøguleikar og so eisini alvorligir trygdar og umhvørvispolitiskar avbjóðingar so hevur mann so hevur danska stjórnir sett sær fyri at gera eina nýggja arktiska strategi har sum har sum endamálið hevur í øllum førum verið at royna at inndraðja føroyskuo grønlendsku stjórnirnar í ta arbeiði tað er sjálvandi gott men eg haldi sjálvur at tað hevur kanska verið málsetningurin at vit føla okkum inkluderaði og ikki so nógv at vit eru inkluderaði sjálvur haldi eg at vit átti at havt okkara egnu arktisku strategi tí vit tosa øgiliga nógv um at vera inndrigin í ta arbeiði sum fer fram niður á kristians borg men tá ið vit verða spurd so eru vit egentiliga ikki so øgiliga sikkur upp á hvat er vit vilja vit vilja bara vera inndrigin tí haldi at mann skuldi sett sær nøkur øgiliga ítøkilig mál fyri hvat mann ætlar bæði tá tað kemur til vinnu tá tað kemur til trygd tá tað kemur til umhvørvið og so framvegis øh tað hava sjálvandi søguliga verið ræðuliga nógvar ósemjur um tað arktiska økið og partarnir altso strandalondini taka usa russland kanada norra og danmark ígjøgnum føroyar grønlandi tey hava øll sett øgiliga ymisk krøv til hav og landaøki í regiónini so tað er eitt sovorðt gopolitiskt

og tíbetur gjørdi mann í tvey túsund og átta tað sum mann kalla fyri eluli sattyvirlýsingini sum varð kunngjørd tá ið tvey túsund og átta av teimum fimm arktisku londunum altso usa russland kanada norra og danmark ígjøgnum føroyar grønland tann yvirlýsingin hevði til endamáls at halda tað arktiska økið framhaldandi at vera eitt lágspenningsøki í heiminum og umframt tað so valdi mann íkraft at tað vóru nokk so nógvar ósemjur um til dømis hans eilend o og onnur øki at mann forplyktaði seg til fyri at sitera sáttmálan ella yvirlýsingina við ordarlig zetlment

altso a sum eru so skuldi mann á ein friðarligan á og á deplomatiskan hátt blíva avkláraður um tað og tað haldi eg mann kann gott siga at hesir báðir marknaðasáttmálarnir eru dømir um øhetta her eru tveir marknaðasáttmálar sum seta rammurnar fyri hvussu mann skipar mineral og kollvetnisfund sum eru markumskarandi millum partarnar og mann so kann siga og sáttmálin skipar eisini hvussu mann útvekslar data og informatión og at mann ger tað eftir besta førimuni og at mann hevur somu informatión og eisini vissu tað eru trætir og ósemjur hvussu mann skal handfara so hetta er eitt dømi um øgilig skipaðir viðurskiftir tá tað kemur til ósemjur millum strandalondini í arktis sum eg vóni framhaldandi verða et fordømi fyri hvussu vit koma at loysa avbjóðingar sum eru í tí arktiska økinum væl vitandi at áhugamálini kunnu vera sera ymisk h tað eru sjálvandi øgiliga nógvir møguleikar ov nógvar avbjóðingar hetta ella hesir sáttmálarnir fyri at halda seg kanska mest til vinnumøguleikarnar í form av útvinnan av kolvetnisevnum og á mineralum men sanniliga eisini hevur tað sínar avbjóðingar í form av at vissu ein vanlukka skuldi hent eitt nú dálking í havókinum so mugu vit hava nøkur ting upp á pláss nøkur fyrivarni og nakrar prosidýrur um tað ringasta skuldi hent vit hava eisini somu avbjóðingar tá tað kemur til skipping og ferðavinnu og so framvegis hetta her við at eitt stórt geografiskt øki byrjar at blíva fylgt við trafikki sjóvegis ger tað at tað koma nøkur forpliktilsi í mun til søgin reskyo til dømis og har má man hava nakað tvørlandað samstarv fyri at syrgja fyri at skuldi eitt óhapp óhapp komu fyri ella ein vanlukka so standa resursur klárari til í møti koma teimum avbjóðingunum hso altíð alt so er hetta her eitt uppskot sum vit eru sera fegin um vit sjálvandi vóna at mann stóð sum sum sjálvstøður samráðingarpartur til ein til ein eventuellan sáttmála í framtíðini tað er vónin tað hevur verið úttrúgv fyri at danska stjórnin vil geva okkum fríar ræsur á uttanríkspolitikkinum og handilspolitikkinum ogtað fegnist eg um eg hopi at samgonga arbeiða meni vit í framsókn síggja gott upp á hetta er uppskotið og eg haldi at vit fóra at sýna tað alla vælvel til nevndarviðgerðina takkfyri hara formaður
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri ja eg
ghgsaði barat taka orðið fyri at fegnast umhetta máli sum vit hava til viðgerðar í dag at vit eru komin her til at vit kunnu viðgera hesar avtalurnar millum stjórnurnar í føroyum danmark íslandi og norra hetta er í veruleikanum eitt stórmál og hetta liggur her liggur eitt ófatiliga stórt arbeiði aftan fyri hetta málið eg hugsaði nemeg um tað altso meginpartin av mínum politiska lívi eg hav við hvørfer at tosa um at arbeiðso hetta er eitta av teimum málunum vit viðgjørdu eisini eitt annað líknandi mál fyri ikki so nógvum døgum síðani har eg hugsaði ja ja summi ting taka bara tíð og hetta er eitt av teimum málunum og men hetta vísir bara at atløgmansseðlan at gera eitt gott arbeiði og at fara inn á at luttaka jøvnum føtu við øðrum tjóðum jamen so kann mann røkka øgiliga langt og eg haldi ati eins og undanfarni røðara eisini vísa á so eiga øll tey fólkini sum hava arbeitt víð hesum málum áøll hesi árini eingin nevnd her eingin

eg hugsaði eisini at líka neman við hetta eg haldi eisini heta er fyrimydaligt ati tílíka vinartjóðir sum vit jú eru her at kunnu røkka eina sovorðnim semju um eina sovorðnar kans mann siga ósemju um í hesum førinum er tað so landgrunnurin sum er undir sjóvarmálanum men altso vit síggja jú nógvar tjóðir kinga allan heim sum færa í kríggj tá ið tað snýr seg um at mann ikki semjist um hvar landamørkini skulu ganga tíverri og eg vóni at hetta kann vera ein fyrimynd eisini í mun til hvussu mann kann gera friðarligar loysnir á hasum økinum tso er spurningur hvat fyr møguleikar at liggja í hesum her ja hetta er øgiliga djúpt vatn men sjálvandi er tað omøguligt hjá okkum her og nú at síggja inn í framtíðini um allir teir møguleikar sum eru vit vita at hær eru nakrir møguleikar við eitt nú krabbadjórum sum søkka øgiliga djúpt og sovíðari men tað kunnu vera ótalliga air aðrir møguleikar sum vit ikki kenna til í dag í hvørfalli gevur hetta okkum atgongd til eitt øgiliga øgiliga nógv størri øki frameftir og hetta er jú eitt gikastórt øki altso eg haldi serliga at áhugavert tað at ofta hevur mann tosað um føroyar sum eina so lítið land og sovíðarimen vit eru jú ikki eitt lítið land yvirhøvur a soni tvey hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund kvadratkilometrar áðrenn hesa avtaluna nú fáa vit sjeyogtúgu túsund kvadratkilometrar afturat vit koma uppá trý hundrað og tvey túsund kvadrat kilometrar í í samlaðum sjóøki og og eisini landgrunsøki tað er jú eitt ófatiliga stórt øki so eg vóni at vit eisini kunna upp á onkran máta at læra kanska at tosa um okkum sjálva ohvussu stór vit egli eru sum land og sum tjóð og hetta málið kann vera við til at varpa ljós á millum annað tað eg vil eisini fegnast um at hetta nýggja havransøknarskipið nú skjótt er klárt og eg fegin um minnist stóð eg stóð hetta er jú ein stór upphædd skuldi setast av til hetta havransøknarskipið trý hundrað milliónir at vit tosaðu nógv um a mann skuldi brúka hesar her eyka milliónirnar at keypa ta neyðugu útgerðina soleiðis at mann eisini kundi skjóta slag av sei smikki soleiðis at vit eisini kunnu nemliga arbeiða við attryggja at vit alla tíð hava ta neyðugu vitanina og luttakað í gransking viðvíkjandi tí sum fyrigongur á sjóbotninum og undir sjóbotninum og eg fegin um at vit hava gjørt ta íløguna tí tað verða sera framkomið skip sum vit fara at fáa at fáa stórskagn av eisini í mun til tílík mál sum hava vit hetta a gera annars tað at vit nú víðka norðureftir okkara landgrunn við sjeyogtjúgu túsund fermetrar og harvið koma eisini inn um tann sokallaða arktiska sirkulin er eingin ivi um at tað styrkir okkara støðu sum arktisk tjóð ikki tí tað hava vit altíð verið og tað skuluvi halda fast í men hetta vil bara styrkja okkara kann mann siga støðu og okkara rødd í arktisku málum í enn størri mun og tað er eingin ivi um at føroyar í hesum døgum sum vit øll vita eru mitt í einum uttanríkispolitiskum brennidepli bæði arktiskum málum og eisini íí millum onnur áhuga mál kann mann siga vestur og eystur og upp á aðrar mátar so upp á allar mátar gleðiligt hetta málið eg komið her til onkra av undanfarnu røðarar vóru inni á hefther við arktiskari strategi og eg veit at landsstýrismaðurin arbeiðir við at fáa eina veruliga nýggja føroyska arktiska strategi ið øgiliga spent til at at løgtingið hvørt falt tey sum heru áhugað í løgtingini kanska eisini kundu blíva inndrigin í tað arbeiði tí tað er øgiliga týðandi at vit gera okkum øgiliga greitt hvat vit ynskja í tí arbeiðinum soleiðis at vit kunnu fáa sum mest og best burturúr fyri okkara land og vinnu og og tjóð annars ynskja landstýrismanninum og og landstýrinum alt tað besta og á teimum sum arbeiða í tí við tí arbeiðinum at fáa krøvini tey sum vit hava sunnanfyri eisini upp á pláss tað fer eg at taka nógv ár afturat landstýrsmaðurn fer kanska at greiða frá tí men ynskja alla eydnu við tí og annars so nú tíðin farin men annars gleði meg eisini til tann av tá ið vit kunnu umboða okkum sjálv í tílíkum avtalum og og eg vóni at vitnærkast við risafetum til tann dag og eg veit at landsstýrismaðurin nokk eisini gleðir seg til tann dagin so vónandi kunnu vit samstarva um eisini tað málið í nærmastframtíðtakk fyri
takk fyri so er tað jenusó rana landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
júst sanniliga eru føroyar stórar og ríkar og priviligeraðar áh egveit ikki hvat mann ikki kundi sagt tað var eitt sum sum eg lærdi nokk so skjótt tá eg kom á løgting eg minnist ikki nær men ein dagin so rópar heini heinesen heini og heinheini í kunoy rópa meg til síðus so sigar hann eitt sum eg skal læra teg og tað er hetta at ikki siga klettar um føroyar tí at føroyar eru ikki nakrar klettar føroyar eru ein rík tjóð úti í einu ríkidømi liggjavit og tað tað er okkurt av tí sum hann hoyrir sum hann virkar tekur til sín beinanvegin eg havi ongantíð nevnt føroyar fyri klettar aftur og eg haldi ateg reagerað hvørja ferð eg hoyri taðføroyar er so nógv nógv nógv annað og ríkari enn nakrir kargir klettar sum mann hugsar um tá ið mann hoyrir tað men bjarni kárasom petersen nevndi hetta við at okur burdu havt okra egnu arktisku strategi og tað var tað fyrsta sum okur gjørdu av í

tá ið okur blivið birnir um at vera við í hesi nýggju donsku strategiini at okur skuldu fara at gera okra egnu føroysku og men eisini verða við í í tí donsku ookur hava gjørt eitt ómetaliga stórt forarbeiði vil eg siga tey eiga stóra tøkk starvsfólkini úti í ráðnum okur hava havt fýra stór fundir har okur hava bjóða fólki inn til at sita saman í hvat tveir tímar hava sitið við við umboðum fyri granskarar til dømis tann eina dagin fyri stovnar fyri privata vinnu v sitið og bara fyri at fáa innflutt til eina ja ikki bara skriva fyri at skriva men altso vita hvussu nógv gott og kundu fáa burtur úr øllum hesum serliga granskarar teir hava verið við líka síðani hvat fýraoghálvfems haldi eg ella í byrjaini tá ið arktiska tá ið arktiska arbeiðið byrjaði arktiska ráðið bleiv nokk stovnir fýra ella og fimmoghálvfems føroyar veru við frá byrjanin av tað er okara styrkji aftur ímóti teimum londum sum nú knappliga koma á banan og og skula hevda seg yvir fyri hvørjum øðrum hetta er jú eitt enornt ovurhondsstórt øki kristinahalfes nevndi hatta og koma upp á trý hundrað og tveirtúsund fær kilometrar tað er ikkso og tað eru óánaðir virði í landgrunninum mineralur og kolvetni eru nevnd og verða eisini nevnd í hesum sáttmálanum og norðmenn hava yo ferð um hvussu nógvar milliardir milli hvussu stórt milliard av virði man goyma eg í undirgrundini men tað er sjálvandi ómøguligt at siga at teir tosa um eg hoyrdi okkurt tali um tað var trýsir frá hundrað milliard á tal sum teir ylferðaði um goymdi ikki men tað kann eingin vita men eg trúgvi at tað er kanska ymiskt í undirgrundini sum ukur ikki eina vitað um men sum ein segði ein norskur granskari vr at okur vita meiri í dag meiri um mánaðaryvirflatuna enn okur kenna til hvat goymi seg í landgrunnisøkinum tað er nokk so sjáldsamt steffan klein poulsen tosaði um hetta at hann kendi ikki nógv til til hvussu tað byrjaði og tað sigur sjálvt at at

føroyingar at samna dáta og semjan við ogbýti við ísland og norðe bleiv gjørt í í tvey túsund og seks og kravið bleiv latið st í tvey túsund og níggju og landsgrunnsnevndin í í st har sum ein føroyingur er arbeiðir byrjaði upp á viðgerðina í tvey túsund og tólv so tað ganga ikki ikki skjótt fyri seg men gott og tey vórðu liðug at viðgera føroysku krøvini í tvey túsund og fjúrtan og í sekstan komu tey á mál við íslendsku krøvunum í níggju við norskakravunum og so varð undirskrivað í tvey túsund og nítjan gtað var tað var eitt ein ein forrettir sum undis mar uttan ja ókey eg havi fylt við tí øll árini men men tey eiga ómetaliga stóra tøkk sum hava drigið tað stóra lessið tá undis maðuri sá at slepp at undirskriva útav og tað var á einum undir norðurlandarásfundinum í stokkholm í fjør tað sum nú stendur eftir tað er tað sum mann kallar qfýa økið sunnanfyri sum onkur ver iogbinniá føroya føroyar rokólháslættin er har og og taur verður tosað um hetta her at tað eru krabbadjór sum kunna seta niður og kanska goyma seg í botninum men norðanfyri eta meta teir at tað er so djúpt at har er eingin livandi kjansur men sunnanfyri rokól føroya háslættanum skuldi ikki verið nakar trupulleiki at botn seta í djór sum tey kalla kalla tað at tey kunna finnast so spennandi er tað er heilt sikkrt men har hevur ikki gingið so skjótt altso krøvini frá føroyum eru latin inn longu í tvey túsund og tíggju til til st og tveir av hinum trimum kravánarunum hava latið síni vkrøv inn eisini men tað gangur eitt sindur eit sindur seint hjá íslandi og samráðingarnir hava ganga seint men føroyar arbeiða okur arbeiða miðvíst við at fáa gongd á hetta eisini og tað verður tað verður líkastórur dagur vænti eg tá ið tá ið tað kemur ígjøgnum sum tað sum longu er komin ígjøgnum men takk fyri eina góða viðgerð og eg vil siga t hetta var ein góður dagur okur byrjaði við at afturvísa álopinum á á ísrael tað eydnaðist væl og nú kunn u vit tosa um hvussu vælsignaði okur eru at okur hava fingið hetta stóra økið afturat takk fyri øll sonur
takk fyri so er tað viðmerking fyrst rutt vang ger so væl
takk fyri ja nú er hetta málið hetta er eitt fantastiskt mál og hetta er eitt dømi um eitt mál sum hevur tikið langa tíð og har sum tað er blivið arbeitt bæði tvørtur um floksmørk og og eisiniav ymiskum fylgjandi samgongum eg hugsi um um tað kanska hevði verið ynskiligt at tá ið tað kemur til uttanríkispolitikk at vit kanska arbeiddu meira saman tí ið nenn vil kanska hava havt traditión fyri at gjørt tí tað vísir seg at vit í øgiliga stóran mun standa saman tá ið tað kemur til uttanríkispolitisk viðurskiftir í føroyum heldur jenisarana at vit kanska áttu at lagt okkum eftir meira einari felags uttanríkispolitiskari strategi frameftir takk fyri
takk fyri ger so væl jens harra
ja tað sum tað sum eg havi lagt merki til tað er nevnliga tað sum ruttvang sigur at tað er øgiliga stór semja nætt upp á tí uttanríkspolitiska økinum og og hví ikki tað og og tað skal eg ikki standa á tí hví hví hv hvat hvat skuldi endamálið verið við ikki at ikki at arbeiðða saman ikki at draga hvønn annan við tað vrerður nevnt av órøttum atalt sum hevði við við sendstovur at gera hevði verið fyri í uttanlandsnevndini tað er ikki so tað passar ikki tað hevi ikki verið men tað kundi saktans verið og tað kann eg gott taka upp á ja taka ábyrgdina av at hava tað við tframyvir ti til dømis fara at tosa um eina sendstovu í washington veinti eg verður tað næsta men lat okkum tosa um tað saman og og og verða samd forbyrjanin av annars fari eg í næstu viku nei kanska í vikuni seinnu vikunim men men møguliga ikki fyri næstu viku í uttanandsnevndina at at greiða frá tí nýggja sáttmálan sum okur hava gjørt við usa og sum ein ein høgstandandi politikari úr amerika kemur heim at undirskriva tólvta novembur
takk fyri so er tað kristina hafoss sum hevur n
ja tað er ótrúliga gleðiligt at vit eru komin her til og ljóða spennandi eisini at nú er komin har til at skriva undir henna sáttmálan við usa tað verður spennandi hoyra meira um um tað eisini æftanað at landstýrismaðurin viðgjørt tað saman við uttanlandsnevndinir sjálvandi tað sum eg hugsaði líka a spyrja um tað er hetta arbeiðið við eini arktiska strategi fyri føroyar sum landstýrismaðurin arbeiða við í løtuni hvør er tíðarætlanin fyri tað arbeiðið nær væntar landstýrismaðurin hann er klárur til kanska indraga løgtingið og og kanska eisini almenningin meira í tað arbeiðið
takk fyri ger so væl jensara hana
tað verður spennandi tað er eini vara uttanríkisráðari í amerika sum kemur til føroyar tað vísir hvussu høgt teir prioritera at raðfesta samstarvið við við føroyingar og tey arbeiða nú og gera klárt við tí matralinum og skulu í útlandsnevndina við vónir tað verður fyrstu komandi viku arktiska strategiarbeiði og okur hava havt allar fundirnar við hesum seriðum ja við vinnu og við við við við granskarar og og so víðari stovnar og tað eru tey so farin undir at skriva nú og og arbeiða við tað sum kom fram har og eg vænti at í fyrsta kvartali komandi ár eg vænti ikki uppkláraði í ár ár men tá skuldi tað verið møguligt at fingið at gjørt tað arbeiðið liðugt
takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen sum hevur orðið ger so væl
takfyrha formaður øætlaði ikki at fara so nógv inn í smálutirnar sjálva uppskotinum øheg haldi bara nokk so týdningarmikið at vittaka hetta her orðaskifti sum natúrliga uppstendur tá ð vit diskutera ting sum hava uttanríkispoviðurskifti at gera tað er hetta her við at hava eina eina felags strategi og at hava ein sjálvstøðugan uttanríkispolitikk tá iðsáttmálarnir hava verið undirskrivaðar við norska og íslendska uttanríkismálaráðharranum á norðurlandaráðsfundi í fjør tá hevur jenus arana samsvýnivís siti og skrivað undir við tann eftir hondini valumrødda japcofo danska uttanríkismálaráharinum ung liðini hjav sær og longu har fer ein klokka hjá mær at ringja tí at tá tað kemur til tað sum mann trationelt hevði kallað gopolitikk so vita vit væl at tað eru ofta støður har sum danska stjórnin og grønlendska stjórnin og tann føroyska stjórnin ikki neytúrviliga hevur somu áhugamál og tað kann vera ein vansi vit hava sæð tá søguliga vit sóta eitt nú við makrelsríðnum og vit sóu eisini tá ið fyrrverðandi danski utanríksmálaráharin anners samuelsen anoleraði faktiskt eina yvirlýsing millum útnorðurlond sum eg helt var øgiliga vaærligt og eitt sindur ein undirminering av samráðingarrættinum sum vit føroyingar hava harafturat vistu vit bara taka um hetta her við marka forðingunum øvit hava gott nokk eg il sagt yvirlýsingina til at til at sum sum londini hava bundið seg til til hvussu tað skal handfarast men í mun til føroyar sum ger krøv í sjóøkinum rundanum føroyska landgrunin danmark setir krøv ikki bara vegna føroyar men eisini vegna grønland danskarar hava fyri sovitt krøv inn til kanada teir hava krøv forð upp til norðpólin og forð víðari faktiskt til norðursibiria sum er á tí russiska markinum spurningurin har er skal danska stjórnin og føroyska stjrnin vera ein felags samráðingaroynd tá ið vit síggja málsetningarnir eru so fundamentalt ymiskir kundu mann til dømis ímynda sær at danska stjórnin hon kundi slaka uppá ein kravi átí føroyska markinum fyri at fáa eitt sindur afturfyri t hatta við norðpóli bara at hugsa a dømiha bo yngi har er at tey hava samráðingarrættin tann ultimativa samráðingarrættin og lata okkum spæla við har haldi eg at vit átu at havt ein sjálvstøðugan uttanrirkispolitikk tí tað gav okkum ein sjálvstøðgan samráðingarrætt vit eiga at hava okkara egnu strategi tá tað kemur til tað arktiska økið eg nevndi tað í áðni og jenis arana nevndi eisini at hann var púra samdur í tí men hann má eisini fyri altíð verðini vera skrivaðar niður á pappír altso tí at vit verða vit tosa øgiliga nógv um at vit mugu vera inndrigin og vit mugu hava verða hoyrd og hava eina atkvøða í teimum málunum sum eru men vit hava ikki ingongd sett okkum niður at faktiskt finna út av hvat við tvørtur um politisk floksmørk ætlað tey næstu tíggju fimtan tjúgu árini í tí arktisku økinum og tað kemur bæði til handil turismu kolvetnisevnir mineralur sorgin wreskeu jney umhvørvisvernd og so víðari harafturat burdu vit eisini havt eina meira yvirskipara strategi úti í uttanríkistænastuni um sendistovuvirksemi nú arbeiðir uttanríkismálaráðharrini nógv við eina sendistovu í í ísrael eg havi mínar reservatiónir il tað eg eri ræðiliga ósamdur í at vit skulu hava eina sendistovu har hog tað má ikki vera betingað av hvør situr í landsstýrinum eitt eitt givið fýra ára tíðarskeið hvar vit hava sendistovur og ikki tað má vera nakað meira langdsyktað sum øll ella í øllum førum ein stórur meiriluti kann taka undir við málsetningurin hevur verið at okkara sendistovur tær skulu plaserast í mun til hvar vit hava áhugamál í áhugamál orsakað í samband við handli og har haldi eg at her verður raðfest øgiliga skeivt altstað hava eina sendistovu í ísrael fyri mær at síggja er meira virðispolitikkur tað er symbolpolitikkur tað er nakað sum ikki beskefta sæ primert við handil sjálvt um lanstýrismaðurin roynirat argumentera fyri at ttilfeildi tað taki eg ikki undir við og eg eri ikki samdur í tað má vera ein yvirorðnarstrategi ikki fýra ár men tíggju ár fimtan ár tjúgu ár hálvtrýss ár har sum vit í felag seta okkum niður samgonga og andstøða og finna útav hvat er egentliga tað føroya land skal og vil ta næstu tíðina tá tað kemur til uttanrikispolitikk tað hevur ávirkan í øllum tí vit gera og tað haldi eg vit eiga at taka upp so skjótt sum vit yvirhøvur kunna takk fyrria formaður nú fortíðini
takk fyri vit hava eina viðmerking tað er bjørt samulsen ger so væl
ak fyri tað at tosa um at føroyar skal gerast tær sjálvstøðugt land tað so ein høvuðsorsøk til tað er faktiskt uttanríkispolitikkur og tí haldi g eisini tað sum tingmaðurn vísir á hetta her við samráðingunum og tað altso akkurát hetta málið sum jenisarana leggur á borði nú sum arbeitt hevur verið við nógv nógv ár tað prógvar øgiliga væl hvussu vit hava allar førleikarnar sum skulu til at vinna okkum rættindi á hesum økinum og so er spurningurin høvdu vit staðið sterkari og gjørdu við tað sjálvi í øllum førum so hevði mann ment nógv fleiri førleikara nú er mann rættiligavhangur av nøkrum lyklafólk nøkrum dugnaligum lyklafólkum men í veruleikanum so snýrtað seg eisini um at útbyggja førleikarar á uttanríkisøkinum ætlað at spyrja tingmanni um hann samdur tí takk fyri
takk fyri ger so væl bjarni kárasund petersen
ja tað er ikki at siga til at danska embætisverkið er størri í kraft av at tað er eitt størri fólkatal at byggja politikkin á so sjálvandi hava tey meira resursur men har harvið er bestemt ikki sagt at tey automatiskt av tí sama vita meira um føroysk viðurskiftir sum so altso tað var megnararbeiði sum bleiv gjørt tá ið mann fór til new york til til st at samráðast um at b víðka kontinentalsokkulin við hundrað túsund tals ferðskilometrar tað hevur verið tí at mann hevur havt nakrar eldsálir í í arbeiðsbólkinum sum vóru føroyingar sum arbeiddu fyri hasum her og tað at vit fáa ein virknan og professionellan uttanrákingspolitikk krevur at vit sjálvi taka ræði á málsøkinum soleiðis at vit fáa bygt tær institutiónirnar upp sum skulu til fyri at halda eini modernaðan uttanríkispolitikk um mann so kann siga bretar hava tað danskar hava tað norðmenn hava tað fraklendingar hava tað føroyingar burdu eisini aftur takk fyri mær
takk fyri so er tað bjørt samonsen sum hevur orðið ger so væl
afyri hja eg fari ati ynskja landsstýrismanninum og okkum í øllum til lukku við at hetta málið er komið á borðið tað er sjálvandi ikki á hvørjum degi at føroyar vaksa við sjeyogtjúgu túsund kvadralkilometum og tað er stórt vit hava upplivað tað onkuntíð fyrr og at tað er voksið nakað um landgrunnin og so ikki at nevna um tá ið mann tey stríðini mann tók fyri at fyri atvíðka okkara sjómørk nú er hetta landgrunnurin og út á tvey hundrað fjórðingar er tað jú vissu vit taka sjóøkið so er tað føroyskt sjóvøki meðan uttanfyri eru altjóðar sjógvir og eg haldi atað er nokk so áhugavert hetta her við at tað verður víst til hvat hendir um oljaverður funnin altso hesim sáttmálan um hvussu mann so býtir tað vis partur av oljufundunum liggur yvir tvey økir ella økir hjá einum ella økjum hjá tveimum ella fleiri londum men eg havi hug altso líka at reisa nakrar tankar í tí sambandinum vit hava verið øgiliga fokuseraðir upp á landgrunnina at taðe oljuríkisdømim tað snýr seg um men heimurin er í løtuni í einari kollvelting har mann fær meir meir burtur frá at fara at leita eftir olju og spurningurin er um hvussu áhugaðir føroyar fara at vera í at gera umfør vit hava í tinginum allir flokkarstaðir saman um teyútbjóðingarumførinum sum hava verið og tíð er ikki so langt síðani at vit samtyktu at taka eitt afturat men men trýsti altso bæði tann menningin sum gongur fyri seg í mun til aðrar orkukeldur og so trýsti at fáa at lata restina av teimum fosilu brennievnum verða liggjandi í jørðini er rættiliga stórt og heimsspennandi og eg giti eisini í sambandi við umhvørvispolitikki nýggjan veðurlagspolitikk og alt tað sum tosa við nógv um at mann eisini viðger tað kundi verið áhugavert kanska um landsstýrismaðurin hevurn nakað at siga um tað um mann um mann yvirhøvur viðger tað í hvønn mun føroyar skal framvegis byggja á eina kanska ei lítið sindur gamla hugsjón um at vit skulgja stríkja oljuríkinum men tá ið tað er sagt so er hetta jú nakað sum tað eru kanska onnur ting í landgrunnunum og tað er eisini halda eg ein spurningur um at vit blíva nógv meira opin fyri at brúka tað sum vig longu hava av sjólvøki altso at útvinna onnur ting og onnur virði úr úri okkara stóra sjóøki og sum høgni hoydal øgiliga væl vísti á so eru føroyar eitt stórt land vit tosa altíð um at vit erueitt lítið land vit eru eitt stórt land og okkara ríkidømi er períbúgvað kanska eitt tað heimsins størstu vit hava í vinnunevnduni fyri ikki langari tíð síðani viðgjørt hetta her við reyð vit tosa í veruleikanum um hundraðtals milliónir av virði mann kann vinna burtur úr tí og enntá í føroyskum viðurskiftum á burðardyggan hátt og eg haldi nokk so spennandi tá ið mann tað er sjovandi sum taðat vinna land er altíð stórt og tað eiga eitt stórt øki men eg haldi at tað størsta kann mann siga teir søstu møguleikan hjá føroyum liggja í veruleikanum í at vinna nógv meira virði burtur úr tí vit longu eiga altso úr sjóvarfalli úr vindi úr streymi úr úr aldriorku og so eisini ymisk onnur ymsk aðrar livandiverur sum vit í dag kanska ikki útvinna og ikki vinna heilivág og og evnir at brúka til ymiskt burturúr øog tí harra formaður so vear tað eisini haldi eg í mun til eisini eitt mál sum hettar at mann ger sær meira greitt hvat er tað so mann kann brúka tað til annað enn at vinna olju burturúr íg eg haldi ati tað hevði verið ordiliga stuttligt vist onkuntíð tey fólkini sum hava vunnið føroyum sum hava vunnið føroyum hetta ríkidømi tí tey eru so væl fyri fakliga so høgni hoydal nevndi fleiri av teimum persónunum sum eru sum virkuiga hava gingið odda og arbeitt við hesum altso í nógv nógv ár fyri at at vinna føroyum hesi rættindini og í veruleikanumso er tað næstan altíð politikararnir nú er ta jenis a rana og vist tað var onkur annarsum uttanríkis ráðhar so var tað hann sum ella hon sum sum sum fekk líkasum kaman siga

ogog tað er gott at politikararir fára at tera kláð fyri t arbeiða tey at gera men hetta her stóra tunga arbeiði sum fakfólk hava gjørt tað kundi eg øgiga gott hugsað mær at mann fann eitt slag av máta at at viðurkenna tey tá ið hesi her málini verða framd meni nú er hetta som eina fyrsta viðgerð so tað verður nokk so spennandi haldi eg til aðru viðgerð at hoyra um nevndin hevur okkurt at leggja afturat tí sum stendur í hesum málinum men enn einaferð so fari eg at ynskja landsstýrismanninum og okkum øllum til lukkum við at hetta málið er komið á ting takk fyri
takk fyri so hava vit viðmerking tí bjarni koyrir sum peturson ger so væl
takkfyri hara formaður øh bjørt samelsen hevur púra rætt í at gongdin hon er tað gongur tann rætta vegin tá tað kemur til grøna umlegging og ektielektrifiseringina av samfelagnum og so framvegis sjálvandi mann kann kanska ikki rokna við at oljan verður burtur seeiðis í bræði men mann kann gott vera samdur ella ósamdur um um hvørs mann skal gera nýtt útbjóðingarumfar ella hvørs mann skal fara út vinna olju men tað er eisini onkursvegna okkara skylda sum politikara at kortleggja tað náttúrutilfeingið sum er í føroyskum innan fyri føroyskan markinin tað verður seg á landi í undirgrundini ella í sjónum og so framvegis h men hvat heldur bjørt samelsen um hetta her við at mann at at at uttanrinkspolitikkurin er so betingaður av hvør samgongan situr og verður so tivildrtilvildarliga onkursvegna av tí sama átti mann ikki at sett seg saman tvørtur um floksmørk gjørt eina langtíðarstrategi har mann hevur fakfólk inni og seta sær nøkur ítøkilig mál fyri hvat tið er
takk fyri ger so væl bjørt samussen
jú jú takk fyri takk fyri jú eg haldi ati akkurát tað sum bjarni kárasom petersen vísir á hett her við uttanrikspolitikki tað skal vera nakað øgiliga støðugfest altso tað skal ikki kunna síggjast ein stór broyting í føroyum í mun til hvørs ey altso tað er tað skal ikki vera flokspolitiskt helst tað hevur tað lyndi til at vera í føroyum vit hava hoyrt í mun til okkara strembarnir eftir at gerast limur í efta og so vildi ein samgonga tað se kom tan næstu segði at efta var ein deyður fiskur haldi e løgmaður segði tá og so segði so kom tann næsta samgongan segð efta var virkuliga umráðandi at fáa a sleppa inn í ta tí at har kundi mann fáa níggjuogtretivuhaldi tað var fríhandilssáttmálar við níggjuogtretivu lond og tað tað tá ið tað flytur aftur og fram p á tann mátan so blívur tað eisini øgiliga trupult at fáa onnur lond at taka okkum fyri fult tí tey vita ikki ordiliga hvar vit eru og vit hava frammanundan ta avbjóðing ar okkara stødd er eitt sindur spesield vit detta nær ímillum tí vit eru ikki havt fullveldi men vit ega heldur ikki ordililigt eitt integrerað partur av nøkrum øðrum landi takk fyri
takk fyri ger so væl hendrik old
ja harra formaður nú ganga eg ikki serliga væl hjá okkum at finna olju tað kann egman ikki siga okur leggja tætta uppat tær har sum ter borð olju er fullspign so tað er eitt sindur óhugsandi at mann fer so langt vekk sum at hara borð eftir olju í bræði men ongantíð beturi ata er ommujar olju har hitt var altso um tey fiskirættindur uttan fyri tvey hundra fjórðingar marki hvat gevur hetta nakrar serligar fiskirættindur uttan fyri tveyhundrafróringar markið sum er í dag tað hevi eg ikki indrikk av uttan at eg havi studerað tær nreint út men nú sigur bjørs samelsen at millum annað tað er norma reyð á tað sum kann fiskast burðardygt hvar hevur mann fingið at vita tað at tað er so øgiliga burðardygt at fiska tað sum fiskurin livir av altso e er er tað er tað tað allarnýggjasta nýggja at tað mest burðardygga tað er at fiska tað sum fiskurin livir av
takk fyri ger so væl bjørt sannesen
fyri orsøkin til at vinnunevndin hevur viðgjørt spurningin um reyða t íg er nettupp orsakað av einum uppskoti til samtyktar frá hennika old tingmanni sum vísti á spurningin um burðardygd og eg haldi nettupp at tað er ómetaliga relevant at tosa um nteirforvinna fleiri hundraðogtals milliónir úr reyðæti sum teir millum annað gera til eitt slag av øgiliga dýrum lýsi brúka í heilsuídnaðinum men teirra fiskiskapur er ikki serliga burðardygdur tí tað e nettupp sum hennik old vísa á at fiskað av tí sum eg føði hjá fiskinum tað sum vit fingu upplýst nevndini var ati tað mann ætlar í føroyum er at fiska sera altso sera djúpt og fiska í rennuni har sum tá ið reyðati doyr og faktiskt søkkra botn at meginpartin av tí eg reyði ati sum kortini doyr og kortini hevði farið við streyminum út á á ja úta um okkara øki og eg haldi tann parturin visti visti man visti tað passar visti mann klárar at halda fast í tí partinum so haldi eg vit yvirhøvur kunnu tosa um á fiska reyðati í føroyumtakkfyri
takk fyri ingilín dideksen strøm ger so væl
takk fyri harra formaður ja nú kom rutt eitt sindur inn á at tað er við eisini við at útvinna olju og eg haldi at tað hevur øgiliga stóran týdning at vit í føroyum í allar mátar venda okkum frá oljuni eisini so at vit ikki at vit ikki gerast tengd at henni tí at eitt er púra sikkurt mann kann siga mann kann argumentera fyri at tað er betri at vit brúka olju úr føroyskari undirgrund enn at vit importera olju ja langt vekk frá og brúka hana so er tað munandi betri at vit brúka føroysk olju men tað sum tað fer at gera fyri okkum er í øllum førum ikki tað at vit verða minni tengd at oljuni heldur tvørturímóti og tað vil so siga tað at vit koma til at kanska seta eina ein ídnaði gongd sum vit ynskja at útfasa í okkara politikki annars og tað hevði heilt sikkurt verið betri fyri føroyar vistu til okkum frá tí takk fyri haraffururnar
takk fyri
gersovæl bjørs samelsen ja takk fyri ja grøna orkuumleggingin grøna orkuskifti tað er eit felags hjartamál eins og ingilín didriksen strøm so er tað eisini verieittmál sum hevur verið mítt hjartamál síðani eg kom upp í politikk og og ein avbjóðing við tá mann fer at brúka milliardir pakgar av eftir olju e kanska man brúka minni orku uppá at leggja um til til grønar orkukeldur samstundis má man vera eitt sindur viðærligur í mun til at hálvfems prosent av samlaðu orkunýtsluni í føroyum nú snarki eg ikki um streymnýtsla men orkunýtslunu í føroyum á sjógvi og landi er olja og tað vil siga at onkursvegna visti mann blívur alt forheilaður í hesum her hesari diskusiónini so kemur mann teirra støðu at mann góðtekur at onnur lond dálka sær fingrarnar men mann skal ikki sjálvur gera tað men eg haldi at tíðini er komin til at vit í føroyum skulu beginna tosa um ertað tað rætta framvegis at hava tað sum mál at føroyar skal útvinna olju úr undirgrundini eg haldi at vit skulu beginna at kjakast um tað á einum ógvuliga seriøsum grundarlagi takk fyri
takk fyri so er tað bjarni kárasum petersen sum hevur orðið ger so væl
tak fyri hara formaður ja nei eg hevði bara hug líka at taka orðið aftur tí at nú byrja vit at bvega okkum út í ettr orðaskifti um olju útbjóðingarumfar umhvørvisvernd klima og so framvegis øh sjálvandi tá vit fáa eitt víðkað sjóøki sum vit kunnu útvinna út frá vinnuliga øh tað ger sjálvandi tað at vit hava ræðisrætt á nógv meira náttúrutilfeingi enn vit annars høgdu og kolvetnisevnir og mineralir eru ein partur av tí og tað setir nakrar treytir fyri tað fyrsta so skal mann fyrst gera sær greitt um mann ætlar sær at útvinna kolvetnisevnir eitt nú og tað haldi eg saktans kann vera forsvarligt sjálvandi grøna umleggingin er á veg gaman í men eftirspurningurin eftir kolvetnisevnunum í verðina er so mikið høgur og hann fer ikki at lækka munandi tey næstu tíggjutjúgu árini so í so máta kann mann í øllu førum gott forsvara tað at mann fer og og bjóðar aktørar inn at útvinna olju til sølu á altjóða marknaðinum men prísurin er kanska ikki akkurát har beint nú til at gera tað men at mann samstundis sáman ger tað at mann eisini setir nøkur krøv til teir aktørarnir sum faktiskt einin veða nevndir í teimum sáttmálanu sum eru her hvørji krøv verður til bæði ígjøgnum tá teir fara at útvinna trygdarátøk og so framvegis og harafturat burdi mann eisini tvørtur um londini farið og havt eitt meira integrerað samstarv tá ið tað snýr seg um sørgið enn vreskyu altso sørgin reskyu í føroyum er øgiliga avmarkað vil eg siga og íkravt av at bæði tað er møguleikar fyri at óhappa og vanlukkur henda í mun til oljudálking og so framvegis so er tað øgiliga viktigt at mann hevur bretskap klárt til tað og tað ið takt við at skipping trafikkurin í føroyskum sjóvelki økist og tað at ferðamannaskip tann trafikkurin økist tá má mann eisini syrgja fyri at mann hevur tey neyðugu amboðini skuldu vanlukkan verað úti um mann leitar seg út í ólføri so má mann standa klárur til at bjarga tak fyrar formaður
takk fyri høvdu okkara viðmerking hervør pálsdóttir ger so væl
jsumbjarni kárasem petersen renni á og serliga tá mann snakkar um um tað tilfeingið sum sum er í undirgrundini og kjakast kanska eitt sindur nógv men alt for lítið um umtað grønu leiðina í í føroyum og tá er tað jú tað hoyrda jú til at visu vit skulu blíva leysa olju so skulu vit halda oljuna í føroysku undirgrundini verandi undirgrundini tað er jú eisini okkara ábyrgd men vitha eisini ræði á at taka ta avgerðina um at oljan liggur best í undirgrundini har skal hon liggja framyvir takk fyri
takk fyri ger so væl bjarni karason petersen
formaður nú veit eg at eg og herwer postótur hava eitt sindur ymiskan fatanum tá tað kemur útvinding av kollverksnisrevnum men eg kann siga fyri sovítt tað góða við at mann byrjar við grønu umleggingina fyri føroyar er umframt at mann hevur minni útlát so hevur mann harafturat eisini ein markantminni innflutning av olju uttanífrá í dag keypa vit haldi frá norðmonnum vit hava nei danskaðár e vit hava keypt frá norðmonum og tann oljan sum hevði verið útvunnin í føroyska føroysku undirgrundinim hevði sýnivís ikki farið til føroyska forbrúkarin tað hevði nákk verið útflutt til aðrar marknaðir so eg haldi ikki eg veit ikki um tað ur sum hongur so øgiliga nógv saman men eg haldi bara mann má viðurkenna onkursvegna at mann er ikki liðugur við oljuni enn tað fer mann ikki at vera í nøkur ára tíggju tí haldi eg eisini at eg forsvarligt at fara eftir oljuni men tað viktiða er at óðansaman er fyri til ímótor so er tað okkara okkara skylda sum politikara at kort leggja tað náttúruíkidømi sum er í føroysku undirgrundini og og grannalondini eisini tað sum markar til
takk fyri so er tað sirið stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl
harar formaður ja eg haldi hettað er eitt rættiliga stórt og týdningarmikið mál og eisini eina áhugaverd diskussión og kanska kann eisini tað at mann fer at víðka so mikið nógv um sjóøkið eisini broyta okra gopolitisku støðu og visti nakað sum er frammi í tíðini beint nú so er tað tað hvørjar møguleikar særu bjarni kakárasson fyri sær akkurát í mun til tað hvussu kann føroya støða blíva sterkari av av hesum her málunumk
hvørja ger so væl kári nei bjarni kárasund petersen
harra formaður jú altso tað er ikki at siga til at í og við at vit vera eitt størri landaøki so verða vit eisini gostratekiskt meira viktig fyri til dømis nato og og og teir samoyndu hmann hevur søguliga havt tørv á at havt ella at havt kontrol ella suvoranteshonds hevur se yvir fyri tað sum mann kallar fyri d g wi kekap altso grønland ísland jú key gap og føroyar liggur so mitt ímillum har tað tað hevur bæði týdning í mun tiltil dømis natu ætla nú at uppseta eina radara støð her í føroyum eitt sindur yvir høvdið á okkum føroyskum politikarum men tað er fyri tað biðar við mær tað er við tí fyri eyga at kunna til dømis at uppfanga flogfør at uppfanga ummansbátar og so framvegis so tað hevur eisini týdning fyri okkara trygd og tað hevur tað hevur týdning men mann skal ikki lata sum um at føroyar í í at veitt biografiskt øki í danska kongaríkinum ikki er eitt inormt aktiv fyri donsku stjórnina at brúka til sín egna firimunn takfya formaður
takk fyri so er tað jenis a rana landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
eg skal ikki gera nógv burturúr líka nógva tíð afturat men hatta seinasta við radara í føroyum yvir høvdið á føroyingum tað er ein farin tíð tað tað hendir ikki aftur annars skal eg líka upplýsa at bjarni kárasum petersen var inni á hesum við við við ddønum hvat skriva undir saman við dønum so víðari at ein ein sólkinssøga tað er at í arbeiðinum við qf4 altso tað er økið sunnanfyri føroyar har hava føroyingar samráðingarleiðsluna so tað er gott og og sjálvur haldi eg at at tá ið støðan er sum g er í føroyum at okur ikki megna eg plagi at siga við høgna hoydal at okur megna ikki at sannføra føroyingin um at sjálvandi skulu i standa egnum beinum og tá ið støðan er soleiðis okur ikki hava megnag og og og kanska allarminst í hesum tíðum í dag seta út til at okur megna tað som okur arbeiða undir teimum forholdunum sum eru men málið má vera at okur ein penan dag ongantíð for seint standa á egnum beinunum tað er tað tað er sjálvsagt tað er tað er íborið tað man samstarva við onnur tað er so nakað heilt annað men tað má vera á sama sama støði men arbeiðið at sannføra føroyingin má gerast av okum í føroyum og og so havi eg hug at spyrja okur skulu ikki hyggja aftur eftir tað eri púra samdur í men okur hava havt eina eina samgongu har ið tveir av trimum flokkum verða fullveldisflokkar men hvussu gekst uttanríkisráðharrin hann var og fyrrverandi formaður í flokkinum sum kri bjarni kári bjarnasen umboðar bjarni kárason ummen hvussu gekst í í í tí arbeiðinum eg haldi ikki at at mann sá nógv eftir og og eg haldi heldur ikki eg hevði ikki vara hann av tá eg tók yvir at eg sá nógvan frameftirlítandi og og og nýmótansuttanrikispolitikk liggja á borðinum men eg má siga sum er at eg havi ein ein ein varhuga av og og eina góða kenslu av at tann stjórnin sum sum stendur fyrí borgun sum ræður fyri borgun í í danmark í dag hevur eina aðra ætlan við føroyingum men tíðin vil vísa um eg havi rættan varhuga men higartil má eg siga samstarvið við tey hevur verið grundað á á álit frá teimum yvir fyri føroyingum tað tað skulu tey so sanniliga tað rós skul tey eiga bjørt samunsen tosaði um hetta her við olju ja tað er so púra vist at at okur kunnu ikki blív við at snakka upp á ein gamlan máta og tosa um um oljuna sum tað einasta sálirgerandi tað má vera gera heilt onnur kós heilt onnur kós sum má leggjast so er tað viðvíkjandi sendstovu sendstovuni í ísrael og har har fari eg bara at at at at svara svara bjarna við at kanska tað at hann ikki skilur okra politikk á økinum og og kanska øn við honum eisini tað kann vera tí at ja hann kundi kanska hugsa um um tað kann hugsast at tað skuldast manglandi kunnleika um og til ísrael eg vænti tað er tað mín kunnleiki til ísrael er inormur tí at eg havi havt interessu áhuga fyri ísraels frá tí vara smádrongur og og tí havi eg ja orsaka men eg havi ongantíð verið í ísrael men eg havi sett meg væl inn í ísrael og og og eri imponeraður av teimum og latið meg eisini ávirkað av vinnuni sum stutt og greitt sigur okur vilja sleppa yvirtil ísrael tí har er so nógv sum høvur ginskja í samband við har so nógv okur ynskja at fáa gagn av men okur sleppa ikki og tað skuldast tí at einki alment samband er millum ísrael og føroyar tað er ein ein greið greiður boðskapur sum eg fari og tað er tann boðskapurin sum eg lurta eftir teir vita hvat teir tosa um og eg veit eitt sindur sum hvat eg tosi um so tað samanlagt ger at eg ivist onga løtu í at okur eru á rættari kós
tað er onkur viðmerking bjarni káradson ger so væl
takk fyri harra formaður fyrst og fremst fegina hoyra jenisarana siga at at tað verður eingin natussett upp í føroyum uttansamtykki frá føroya løgting tað er sjávandi at fegnast um øh nú valdi uttanríksmálaráðarnum at brúka it sindur av tíð upp á at siga at hann hann helt ikki at at politikkurin og undanfarna setum var so serliga framskygdur eg haldi og tvørturímóti hannvar øgiliga framsøkin g haldi at mann arbeiddi nógv upp á at fáa marknaðaratgongd mann opnaði sendstovu í russlandi mann arbeiddi við frílanssáttmálan við korea fríasáttmálan við japan mann arbeiddi við eftalimaskap norðurlandaráðnum limaskap mann arbeiddi við atgongd til eurasiaska búskaparsamveldi og so framvegis nakantíð bara sjálvandi ikki á á mál øh men eg haldi ikki tað hevur verið orsakað av vantandi dugnaskapi í uttanrikistænastuni ella landsstýrismanninum eg haldi tað hevur til dømis verið tað forhold ið vit hava í ríkisfelagskapinum sum vit hava tað hevur verið tann tann størsta forðingin til næstan alt sum eg havi reymtð uðjn
har var hana
hatta er hatta er akkurát tað altso arbeitdi við arbeitdi við arbeitdi við arbeitdi við arbeidi við pappír pappír pappír uppskot til uppst til uppskot til tað byggir einki land fyrr verand uttarvikis rárina hann var so so ærligur hann segði ein dagin í tinginum at ongantíð hevði ein samgonga ætlað so nógv sum hendan alsofarna samgonga tað nyttar ikki tí fekk hon heitið ætlanarsamgongan tað er for lítið tað má gerast nakað og og og eg má erlishald siga at at eg síggi ikki alt tá tær hvørki nú sum sum uttanríkisráðhari ella ella sum løgtingslimur so so havi eg ikki havtso havði hann sært við at trupult við at sæ úrslitini frá farnu samgongu tað tað tað má eg siga jú eg sá til dømis hvat er ta seks hundrað milliónir sum okur mistu út í tóma luft við glasir og hárbygninginum á landssjúkrahúsinum tað er tað e ræðuligt tað er ein vanvirðing fyri pengum sovorðnu úrslit g síggi
samulsen skiria
haldi at landsstýrismannur og uttaninstýrismannur skal sissa seg eitt sindur tí at nógva tíð hann kemur við her tað kemur hann við orsakað av arbeiði sum bæði gjørt undanfar samgongu og sítt framgonguni undan henni eisini tí nógv uttaninstýrisarbeiði er langd altso arbeiðið sum tekur nógvar millum annað hetta uppskot sum liggur á borðinum í dag men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannan saman við ongantíð í ísrael tað við eforestin og tað er eitt spennandi land men tað hevur kanska ikki nógv landgrundina at gera men eg kundi hugsaði mær at tað er sum hann tók í við tí grøni orkuni hann tosaði um framtíðina og tann visjónin vit eiga at hava nú er tað nakað mann tosar um í landsstýrinum nú í samband við nýggjan veðurlagspolitikk í samband við hetta við at mann veksur um landgrunnin og altso eg eri tað at venda fokusin minn ímóti oljuni og meira ímóti alternativum orkukeldum nakað sum er nakað ítøkiligt á veg takk fyri
har handa
viðvíkjandi at sissa seg altso ja tann smarti mátan svar aftur upp á at mann vísir á teir teir brølarar sum farna samgonga gjørdi men ókey tað er fóra enn soordan jú eg fari at nevna tær allíkavæl haldi eg tað er tá ið ein ein ein ein andstøða føroyski fram sum sum so ótrúliga vísur til avavrik sum hon gjørdi sohrn mann ikki sær tað avrikini tað ber ikki til og tei okur vita um hvussu mann reypaði av at at ja glasuri var ein gøla men bygningurin ikki og so vísir tað seg stutt aftan á at at har er pengarfarnir meira enn tvey hundrað milliónir út í bláan heim tað má mann nevna tað haldi eg grønnorku nú er tað ikki mítt øki í í samgonguni men eg kann í hvussur avdúka so nógv ja at tað verðuar tosað um tað jú tað verður tað og og eg havi tað álit á at hendan samgongan og higartil haldi a okur hava víst at okur ikki bara tosa okur handla eisinija
ja so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðinð so eru orðaskifti endað og hetta ella hesi bæði málini nummar áttaogtretivu og níggjuogtretivu verða beind í uttanlandsnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til síðsta mál á skránni tað er framløga eg skal boða frá att bjørt samuelsen beint at løga hervør polstóttir ingilin strøm djóni joensen johannes joensen ruttvang og bjarni k petersen hava lagt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um barsilsskipan barsilslógina fram tað er rætt hjá samkyndu foreldrum til barsilspening og eg skal boða frá at trivnaðurevnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar fimmogtjúgu uppskot til løgslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava angist ella lætt til móti rat tunglyndi og trivnaðarnevndini her eisini lagt álit fram við uppskot løgtsmál nummar fýraogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um javnjavningarprosent til almannaveitingar tað er útseting av javnim tað vórðu framløgurnar í dag og so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin klokkan ellivu og tá eru munnligir fyrispurningur á skránni og framløgu so er hesin fundur lokin